so er tingfundur settur vit fara undir fyrsta mál á skránni í dag sum er onnur viðgerð av tingmáli nummar trýogfjøruti ogtjúgu tveyogtjúgu uppskot løgtingslógum broyting í ymiskum løgtingslógn í sambandi við umskipan av føroya kæristovni og tað er so avtøka av kærinevndini hjá arbeiðsloysskipani og barturskipan í høvuðsbotnaverndini og tvingsisnevndini og hervur pálsdóttir hevur biðið um orðið
væltakk fyri frú forkvina eg landsstýrismaðurin í lógarmálnum bjarni k petersen hevur lagt málið fram tann tretivunda januar tvey túsunog trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð varð tað beint í rættarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fjúrtanda og seygtjagunda februar tvey túsund og trýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við løgmann sum umsitir málsøki í løtuni saman við umboðum fyri føroya kærustovn ein samnevnd hevur hesar viðmerkingar løgtingið samtykti í
tvey túsund og einogtjúgu attað er hervur polsdóttir sum hevur orðið ger sovæl ja løgtingið samtykti í tvey túsund og einogtjúgu at skipa kæristovnin sum sjálvstøðugan og óheftan myndugleika so er løgtingsmál nummar sjey tvey túsun og inogtjúgu og í løgtingslógini um føroya kærstovn er ásett ein tíðarætlan fyri nær ymisku kærnevndirnar verða tiknar av kærnevndin í almanna familju og heilsumálum skatta og avgjaldskærunevndin og kærnevndin hjá sturdina vórðu tiknar av fyrsta januar tvey túsnd og tveyogtjúgu og kærnevndin í lendismálum vinnukærunevndin og skuldarumskipanarnevndin vórðu tiknar av fyrsta juli í tvy úun og tveyogtjúgu hetta lógaruppskotið hevur einans um endamál at laga ymsa lóggávu til samstundis sum tær fýra seinastu kærnevndirnar vórðu tiknar av samsvarandi tíðaætlanini í lógini um kæristovnin ítøkiliga snýr ta seg um kærnevndina hjá arbeiðsloysiskipanina skipanini og kærnevndina hjá barsilsskipanini sum vórð tiknar av fyrsta januar tvey túsuno trýogtjúgu høvuðsbarnaverndarnevndina sum verður tikin av fyrsta juli tvey túsno trýogtjúgu og tvingsilsnevndina sum verður tikin av fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu við hesum viðmerkingunum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og so er orðaskiftið enda og vit fara undir at atkvøða í tingmáli trýogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu og tað er einki broytingaruppskot til hetta málið so vit koma at atkvøða um upprunauppskotiðuppskotið er samtykt eru tveyogtretivu atkvøðuur fyri eingin ímóti og eingin blonk og uppskotið fer soleiðis samtykt víðari til triðju viðgerð vit fara víðari á skránni í dag sum er viðgerð av onnur viðgerð av tingmáli fýraogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum og tílíkum í sambandi við dagføring av konkurslógini fyri føroyar og løgtingsmál onnur viðgerð somuleiðis av løgtingsmáli fimmogfjøruti uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferurin á deli af lóg um endring av konkurslógini ág forskelligu andrilovi hesi tingmálini fýraogfjøruti og fimmogfjøruti tey verða viðgjørd undir einum og eg skal spyrja um hvør biðr um orðið tað er hervør
polsdóttir sum biður um orðið ja landsstýrismaðurin í lógarmálum bjarni kál petersen hevur lagt málið fram tann tretivunda januar tve túsunogtrýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð varð tað beint í rættarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fjúrtanda og seytjanda februar tvey túsun ogtrýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við løgmann sum umsitur málsøki í løtuni ein samdnevnd viðmerkir at løgtingið í mars tvey túsund og tveyogtjúgu samtykti at broyta konkurslógina fyri føroyar og seta reglur um endurskipan og trotabúspann inn í lógina endamálið við hesum uppskotnum er einast at broyta eina røð av løgtingslógum og tílíkum soleiðis at tað samsvara við broytingarnar í konkurslógini sum løgtingið longu hevur sasamtykt við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum mælir løgtinginum til at samtykki uppskotið og so et álitið í ríkislógartilmælunum nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tan fjúrtanda og seytjanda februar og vit hava havt fund við løgmann sum sitir málið og it hava hesar viðmerkingar ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar løgtingið heitti aftur í tvey túsund og sekstan á landsstýri um at endurskoða og dagføra konkurslógina fyri føroyar og leggja uppskot fyri løgtingið um hetta herundir reglur viðvíkjandi trotabúspannini í mars tvey túsund og tveyogtjúgu samtykti løgtingið at broyta konkurslógina fyri føroyar og seta reglur um endurskipan og trotabútspann inn í lógini longu tá vóru broytingar gjørdar í donsku konkurslógini sum tó ikki vóru við í uppskotinum sum varð lagt fyri tingið hesar broytingar eru partur av hesum uppskotinum og snúgva seg í høvuðsheitum um at broyta reglurnar um varna ting í skuldarumskipanarmálum og at tillaga reglurnar um endurskipan reglurnar um endurskipan verða gjørdar smidligari á tann hátt at skuldari kann traðka aftur frá einari áheitan um endurskipan so leingi endaskipanar ætlanin ikki er samtykt endamálið við tí er at betra um møguleikarnar fyri at halda lívið í virkin sum fyribilssum hava fyribils fíggjarligar trupulleikar men sum eru líðfør bæði broytingarnar sum løgtingið samtykti í mars tvey túsun og veyogtjúgu og hetta uppskotið koma eftir ætlani í gildi samstundis tann fyrs ta septembur tvey túsun ogtrýogtjúgu ein samdnevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
ja vit fara undir at atkvøða í løgtingsmáli fýraogfjøruti tað er ikki nakað broytingaruppskot til hetta málið og tað er ein samd nevnd og vit atkvøðaher er ein sum manglar at atkvøðasoleiðis so vórðu trýogtretivu atkvøður tær eru allar fyri uppskotunum eingin er ímóti g eingin er blánt hetta uppskotið er sostatt samtykt og fer soleiðis samtykt víðari til triðju viðgerð vit fara víðari til atkvøðugreiðslu í løgtingsmáli nummar fimmogfjøruti her er einki broytingaruppskot til hetta málið og tað er ein samd nevndog vit fara at atkvøðaja her manglar ein hey nú komin tað síðsta vit eru liðug at atkvøða tí trýogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti og eingin er blonk og tingmál fimmogfjøruti er sostatt samtykt til aru viðgerð og fer soleiðis samtykt víðari til triðju viðgerðvit fara víðari á skránni í dag og næsta skrá verður svar upp á skrivligan fyrispurning spurning frá elsbet mersetis gunleysdóttur til høgna hoydal landsstýrismann um oljuleiting í føroyskum øki og tað verður elsbett mersetes gunleysdóttir sum fær orðið
ja takk fyri frú forkvinna skal lesa spurningin upp og evnið tað er oljuleiting í føroyskum øki spurningurin er fer samgongan í framtíðini at loyva oljuleiting í føroyskum øki og tann næsti spurningurin er um ja hevur samgongan so ætlanir um at gera nakað aktiv fyri at fáa oljufeløg at koma hendan vegin fyri at leita eftir olju í føroyskum sigast má at allur vesturheimurin er í orkukreppu og prísirni eru prísirnir eru høgir og einki bendir á at søgan fer á batna samgongan hevur einki skrivað samgonguskjalið um oljuleiting so vit vita ikki hvat samgongan ætlar á hesum økinum ella um nøkur semja er um oljuleiting hesin fyrispurningur verður settur fyri at vita hvat føroyar gera í hesum átrokandi máli tað verður mest tosað um umlegging til varandi orkukeldur og tað er skilagott vit mugu tó ásanna at heimurin fer at verða bundin av olju í nógv ár fram og tørvurin á orku er vaksandi norra hevur tikið avleiðingarnar og fer at seta rættiliga ferð á oljuleiting og bretland hevur eisini skrivað upp fyri oljuleiting týskland hevur trupulleikar av orkumangli og fer nú at víðka um kolavinnuna so har eru stórar avbjóðingar og eg kann kanska nevna at tað er sum eg havi skilt ti brúnt kol og tað er ja um ikki tað skitnasta longdini rundan um okkum hava sæð álvaran álvaran og handla og spurningur er hvat gera viðt í føroyum fyri at vera við til at bjarga europa úr hatta er so fyrispurningurin og grundin til at eg komi við hesum fyrispurninginum tað er veruliga støðan í løtuni í serliga kanska europa mann hugsar um spurningurin er um vit ikki eiga at vera viðspælari tá ið tað kemur til oljuleiting ella vit kunnu bara lata onnur gera arbeiði fyri okkum og so kunnu vit keypa tað aðrastanfera eg hugsi um hetta her við at hvussu í okkara fólk sum hava verið her áðrenn okkum nú veit eg ikki um hennrik old er verður uppi í har men t einki upp á tá ið mann yvirtók undirgrundina hví gjørdi mann tað var tað bara fyri at vit skuldu hava hana var endamálið ikki við at yvirtaka undirgrundina at vit skulu fáa nyttið av undirgrundini og so hevur hugsað við serliga um olju

eg veit ati jarðfeingi tað ger eitt munagott arbeiði teir eru í útlondunum á raðstevnum og fype er við og ger eisini eitt gott arbeiði har eg lurtaði í sjónvarpið nú eitt kvøldið har sum stjórin har jn eidnir myller greiddi frá hvussu viktigt er eisini at vit eru blíva aktivir viðspælarar tey finna hópin av olju hinum manna markin sum kundi týtt upp á tað at te eru massar og olju eisini okkara undirgrund

sum eg helt tað vera eisini ver øgiliga áhugavert sum hann kom við efta her við at tað hevur kanska ikki verið heilt tann stóri áhugin fyri at leita eftir olju men visti mann hyggur eftir partafelagsskatti hjá føroyingum tað er átjan prosent og visu vit hyggja eftir hjá útlendskum fyritøkum so er tað ella hjá oljufyritøkum so verður tað níggju prosent meir sjeyogtjúgu prosent kundi mann kanska gjørt eitt ella annað har soleiðisnar at vit verða meira eftirtraktar

tað va ikki feil hetta her við grønari orku tað væntu vit øll eisini vilja men tað verður ein góð løta áðrenn mann kemur har til at tað totalt kann loysa oljuna av eg hugsi um skipini fiskiskipini eg meini tað er góðar fjøruti prosent sum teir brenna av tí samlaði fiskiskipini her í føroyum innar olju so vit veruliga mangla og eg haldi eisini hetta her sum er neyðugt at hugsa tað er at vit u vi vit kunnu ikki bara hugsa føroyar at at at vit skulu klára okkum og so víðari so víðari vit mugu vit mugu vera vit mugu hugsa longur út vit mugu hugsa um hvussu skulu vit hjálpa til

bjarga ella ja hjálpa til tá tað kemur til orku í europa vit vita at í bretlandi har fer mann inn nú og ætla at gera meir við oljuleiting norre danmark har las eg um eina fyritøku sum hevði brúkt átjan prosent meir av kolo enn tay hava

har hava vit sæð at har minnist meg rætt so rudda mann næstan eitt øki tí at nú skalt mann leita eftir brúnum koli

so eg haldi at tað er eisini okkar skylda at vera vigleikar her

verið øgiliga spent upp á p á henda hetta svarið frá høgna hoydal at vita hvat hann sigur og eg hevi eisini hugsað mær tað skrivaði ikki spurningin hjá mær mann mann líkasum sum tíðin gongur so so fara tankarnar eisini og hvussu við hesum her við ópindors ella ópindór jarðfeingi umsiti tað og teir sum eg havi nevnt gera eitt gott arbeiði og vist nú vit siga tað at tað er eitt oljufelag sum melda seg til og sig eg veitst hvat hetta er áhugavert serliga hesum døgum vit eru áhugaverd at fara at leita undi eftir olju her í undir føroyum ella á føroyska økinum kann so jarðfeingi siga tað er í lagi og ikki blanda landsstýrismannin upp í ella skal landsstýrismaðurin nikka og siga hetta er í ordan hetta kunnu tit væl eg hugsi kanska eitt sindur um tað populera armslongdarprinsippið hjá tjóðveldinum tann tí tað var so tað hevðir fingið verið gott at fingið at vita um teir kunnu sjálvir taka avgerðir um tað ella um landsstýrismaðurin skal nikka

eg haldi eg havi ikki meir at jó líka eitt sum it mundi gloymt tað er tað eg hugsaði mær at vita hvat heldur høgni hoydal sjálvur um at bora olju undir føroyum takkella í føroyskum øki takk fyri
takk fyri nú verður tað landsstýrismaður sum fær høvi at svara og eg kann kanska minna á talu tínar nú tá tað eru skrivligu fyrispurningir tað er fyrstu ferð hjá summum landsstýrismaðurin fær nú tíggju minuttir til at svara so verður annað umfar har spyrjarin kann fáa fimm minuttir aftur og svaran kann fáa fimm minuttir og síðani verður kunnu onnur tingfólk tekna til og tey kunnu fáa fimm minuttir og tá ber til hjá øðrum tingfólki at gera viðmerkingar til tær røðurnar og og onnur tingfólk hava faktiskt møguleika at tekna tvær ferðir altso einaferð afturat fimm minuttir við at ynskja tað og síðani fer mann til seinasta umfar sum er spyrjari og svarari og tá er eisini gjørligt hjá tingfólki at gera viðmerkingar men altso tey bæði fyrstu umførini har spyrjari og svarari koyra tá ber ikki til at gera viðmerkingar nú er tað næstursmaðurin

forkvina eg skal svara fyrispurningin frá elsbett mersetis gunlegsdóttur øhog eg havi svarað hann í so at siga tveimum hevur vóruð tveir spurningar og inngangurin er meira yvirskipaður um støðuna sum hon er í heiminum og tær ætlanir sum samgongan annars hevur sum eg vóni ein stórur partur av føroyskupolitskuskipanini hevur tí sum spyrjarin vísir á og tað er kanska eg veit ikki o tað er ein atvoldandi fyrispurningin so hevur tað ræðuliga kríggið millum ella álopið hjá russlandi og ukraina fórs til ovurhonds stórar oljuprísir og eina ávísa orkukreppu í vesturheimi at oljufeløg samstunds hava brúkt støðuna til at leggja størri vinning omaná tann longu høga prísin hevur ikki gjørt støðuna betur í hesu sammáld skal eisini nevnast at tað er nokk eingin ivi um at ein stórur partur av teirri átí prísvøkstri tí liortí økta livurkostnaði sum kemur er eisini orsakað av teimum høgu orkuprísunum og oljuprísunum og gassprísunum og tað er rætt sum spyrjarin sigur at londuni í vestururopa hava so mitt í øllum orðaskiftunum tað grøna orkuskiftið valt at venda aftur ella seta meira ferð á tær meira vanligu fosilu orkuskeldurnar øhog at tað verður gjørt í einari stuttar umráðingartíð sum mann nú skrúva upp á nógvar ven tilar men samstundis skal eisini sigast at hvussu nógvav londunum ella teir politisku skipanlondunum hava sagt at hetta ger tað bara enn meira átrokandi við tí veruliga grøna orkuskiftina al tso at leggja um frá at brenna fosil brennievni til varandi orkuskeldur

og tað er tað fremsta málið hjá hesi samgonguni tað er tí vit hava stovnað eitt orku umhvørvismálaráð tað er tí at okkara mál er sjálvandi fyrst og fremst at føroyar er eitt land sum eigur at kunna ganga undan í teirri neyðugu stóru og ofta torføru umlegging frá at brenna fosil brennievnir sum ávirkar okkara veðurlag til grøna orku sum vit bæði kunnu ja eg havi einki ímóti at siga tað at eg haldi føroyar kunnu lættliga og innan fyri rýnatíð gerast tað grønasta landið í heiminum og at vit samstundis ganga undan við at halda krøvini í parissáttmálanum og í teimum altjóða krøvunum sum lond mugu seta sær fyri yvirhøvur at vinna esi avbjóðingin sum er so tað er tað er tað fremsta málið og í føroyum verður tíbetur nógv ranskað í tí eisini ela um allan heim og eg haldi at at vit skuldu ikki hugsað so ræðiliga langt fram í tíðina tá ið eg hugsi at størsta avbjóðingin hava í dag nevniliga við at okkara skipaflotu sum hevur okkara størsta útlát eisini kann fara at brúka aðrar orkukeldur enn enn fosil brennievni og tað er kanska okkara størstu útbjóðing so avbjóðing sum tjóð tað er at kuna a loysa tann trupulleikan men eg trúgvi fulltur fast uppá at vit kunnu røkka málinu um at vera grøna landið í tvey túsund og tretivu og hetta kann landssýriskvinnan í orkuumhvørvismálinum greiða nærri frá

tá so kemur til leiting eftir olju í gassi á føroyska landgrunninum so hevur áhugin verið øgiliga avmarkaður í fleiri ár tað hava verið tvey útbúgvarumfør innan fyri ta síðstu rímiligu tíðina har eingin umsókn er j onkur umsókn er komið men einki loyvi í latið tað er ikki verið veruliga áhugi men seinastu tvey árini hevur hjarðfeingið merkt ein øvusa ávísan øktan áhuga frá feløgum serliga frá teimum feløgini sum eru virking í leiting eftir olju og gassi á bretska landgrunninum og vit í føroyum hava so havt hesa her ópindorsskipanina tað vil siga at at áhuga feløg kunnu lata eina umsókn inn hog hon verður so viðgjørd og taðil spurningin frá spyrjaranum so er tað so at jarðfeingið kann ikki einsamalt taka tað avgerina tað er eisini eina avgerð sum sum landsstýrisfólkið á økinum skal taka tá tú letur so um tú letur eitt loyvi eftir teirri pindorskipanini men tað verur sjávandi gjørt við øllum teimum fakligu sakligu metingum sum skulu til fyri at fyri at viðgeraeitt so týdningarmikið mál tað er eisini økt leitivirksemi hinumegin markið hjá okkum á atlantsmótunum og tí verður framvegis mett at sandleikin er fyri at kolvetni verða funnin í onkrari keldu sum røkkur tvørtur um markið millum baði lond øh og tað er eisini á tí økinum á atlantsmótunum altso har sum markið hjá okkum er til til bretska landgrunnin at altjóða oljufeløg við bretskum undir bretskar heimil fyrireikar seg til størri leitingar og eisini uppbygging av infrakervinum í tí sambandi og tá tosa vit bæði um olju og og gasskeldur og hesi feløgini eru javnan í sambandi við jarðfeingi um jarðfrøðiligar dátur og alt tað stóra arbeiðið sum í veruleikanum hevur verið gjørt á føroyska landgrunninum viðvíkjandi møguligum olju og gassfundum í í føroysku undirgrundini og ikki tingfólki at siga so hava vit jú staðfest at tað er finst kolvetni og og ein og ei virkin kolvetnisskipan á føroyska landgrunninum onkur plagar eg haldi jørgun niclasen var fremstur í tí seinast við at við at arga ávísar flokkar og fólk við at einafer varð kunngjørt at oljan er okkara tí tað varð jú funnin tað vórðu funnin kolvetni í marjinarbrunninum men ikki mett at vera í í nøgdum ella í í samanseting sum gjørdi tað gjørligt og møguligt at útvina tað til kom og skelagnýtslu tá so tað tað soso langt vita vit og jarðfeingið hevur eina ørgrynnu av tað gjørt eitt ótrúligt arbeiði við at skráseta og allar tær dátur sum eru komnar inn á føroyska landgrunnunum í teimum ymsu leitingum sum hava verið og tí sum nú fer fram eisini vestan fyri hetland og jarðfeingið hevur eisini hildið á at hava samskifti við viðoljufeløg kring heimin og hevur luttikið í ymisum tiltøkum har til í roynd at vera at siga tað at føroyar hava eina ópindórsskipan og at tað er møguligt hjá teimum at søkja loyvi eftir teirri skipanim so tað er støðan sum hon er og tað er rætt sum spyrjarin sigur og vit kunnu bara leypa beint í konfliktina beinanvegin tað eru tað eru jú sjálvandi fleiri fleiri røddir sum siga tað áttu vit ikki bara at boðað frá í føroyum at uttan mun til hvat støðan er so gevur mær ikki fleiri loyvir tað hevur grønlands gjørt onkur sigur danmarka at gjørt tað tað sum vit fyrivarnum danmark r sagt tað at tá ið tær verandi keldurnar eru burtur sum verða ikki nýggj loyvi givin og eisini onnur lond sum kanska ikki hava sum kanska ikki hava so stór sannlíkindi fyri at fyri at finna olju gass hava eisini boðað frá tí og og tað hevr ver viðgjørt leingi eg kann siga tað fyri mín egna flokk og har og tað er ein ein ein tað eru tað eru sterkar grundgevingar sum eg sum eg havi sagt eisini eri orsakað av teirri haldi ættarlig skegg sum er at at fyri tey fólkini sum sum vilja vera við til at fremja tað grøna orkuskiftið serliga yngra ættarliðið sum heldur slettiskit vit taka tað nóg stórum álvara hvussu álvarslig støðan er við veðurlagsgassum o útlátið og tann hóttan sum tað er fyri alla okkara klótu at at tað átta vit eisini at gjørt í føroyum men niðurstøðan hjá hesi samgonguni sum eg havi boðað frá áður í einum fyrispurngi frá tí hátt vyrði ta helga abramsen tað er at landsstýrið hevur ongar ætlanir um at gera eitt nýtt útbjóðingarumfar altso at gera nakað aktiv í tí sambandi hmen landsstýrið hevur hevur ætlað at hava ta ta verandi ópindorskipanina opna framvegis men annars og tað er týdningarmesti boðskapur annars er málið hjá hesum landsstýrinum fyrst og fremst at fáa framt tað grøna orkuskiftið at føroyar vit ikki bara vit eru ikki bara ein matkovi í norðratalandtshavi vit eru eisini ein ein orkudepil altso vit hava so nógvar varandi orkukeldur í náttúru rundan um okkum at tað má sjálvandi vera okkara fremsta mál tað sigur seg sjálvt og tað hugsi e ikki br at eg hugsi iki bara um vindin og streymin men eisini sólorku og allar tær skipanir sum eru í ferð við at koma og eg skal leggja tað afturat tá tá ið tá ið eg skal koma aftur til tað tá ið onnur hava havt orðið menvit mugu eisini síggja tíðarlinjuna í hesum her altso einaferð droymdu vit um tað passar tá vr et tá var eit orðaskifti um veðurlagsútlátið og og tað og tað ja tað veðurlags kreppu sum heimurin erí var sletkki so aktuelt tá ið vit endiga finguð undirsgrundina føroyskar hendur og tá tey fyrstu útbúðvarumførinir fóru men fyri mær er eingin ivi um at vit teir lóggávur vit hava í dag sum vit ikki hava ætlanir um at at at at broyta beinleiðis so hava vit eitt øgiliga langt tíðarbil at hugsa um altso skuldi att loyvi verður giv og skuldi eitt oljufelag við teimum risu íløgunm gjørt íløgur so tekur tað langa tíð áðrenn nøkur framleiðsluhr og hugsar mann um inntøkur eg veit kki um spyrjarin var var var lættliga leystliga inni á tí so ganga tað aftur øgiliga nógv ár áðrenn nøkur inntøka kemur til tað føroyska samfelagið tí sum skipanin er so so rinda mær eit lítið gjald eitt lítið er oyálvtíð men annars er tað ikki fyrr enn tú hevur avskrivað íløguna at tað byrjar at geva inntøku til til til landskassan tað er sjávandi i partafelagsskattur í sum er nakað hægri tað haldi eisini er fínt men bara bara vit hava tíðarperspektivi her og sæð út frá tí so eri eg sannførdur um men tað haldi eg landstýrskvinnan í í í orkuumhvørvsmálið kann siga meira um at við teiri støðu í heiminum haman tíverri er farin meira aftur til tað svarta oljufeløgini kjena ja ja hvør vinnupar kríggi úr ukraina tað er oljufeløgini tað er vápnaídnaðurin og tað eru tæir altjóðu matfyritøkurnarsum hava skrúvað halt upp at við tær veruligu íløgurnar sum tann eyka innkenningin sum oljufeløgið fór fáa í dag fór til tað veruliga grøna orkukifti so eri eg vísur í at vit hava loysnir fyri fyri varandi orkukeldur har mann fekk ger nøkur skarvslop innan fyri tað tíðarskeið sum ein møgulig oljuleiting í føroyum hevði givið tá vit tosa bæði um ella tíðina sum man skal gera til at framleiða og tíðina til inntil nakra inntøkur koma tað skulu vit eisini hava við at eg eri vísur í at vit fáa eitt sovor kvantolop í í í tøknini eisini um tað veruliga íløgunir verða gjørdar vist ikk at allir heimir nú orsakað av hesum ræðuliga krígnum bara fyri at siga tað ná sumog bara fara aftur tel a framleiða meira olju u meira gass tað tað tað er ikki loysnin takk fyri frú forkvina takk fyri áðrenn vit fara til næsta umfar við spyrjara og svarara tingforkvinnan kundi gott hugsað sær at minta á um at við tingfólk um at sløkkja ljóðini á sínum farteldum so tað ikki plangar í salinum tað eru heldur ikki góður siður at sita og tosa í telefon inni í tingsalinum tað vita tingfólk nokk væl tað er spyrjarin sumæ
høgni hoydal hann sigur at landsstýrið hevur ongar ætlanir um at fremja eitt útbjóðingarumfar men verandi óbindorskipan heldur fram har hevði eg øgiliga væl hugsað mær at spurt høgna hoydal hvønn munurin altso hvat er munurin á at jarðfeingi kontaktarfólk f eru í útlondunum hat tey skul gera og ví oljufeløg vísa áhugað ja men so so kunnu teir fáa loyvi til at til at søkja ja og so sum eg skilji høgni hoydal so kann skal hann vista vera nikkað men har hevði eg hugsað mær fingið eina meira ítøkiliga ítøkiligt fáa at vita hvat munurin er

eg kann ikki lata vera við at nevna enn einaferð at vit hava snakkað alt tað sum eg veit um tey seinasella nógvu árini at vit skulu hava eitt bein afturat ímyndi tykkum vist sjúka kemur í laksin makrelurin bliv burtur og vit sita bara her og siga nei vit skulu ikki leita eftir olju sjálvt um tað er beint yvir um mann kann pá null komma nik mansigur frá tí staðnum har sum hann finnir olju til til okkara øki altso tað haldi eg sigi akkurát sum e er eg veit ikm hann loyvir at siga hatta haldi eg vera virkuliga býtt so eg vóni virkuliga at hendan samgonga er positiv fyri at leita eftir olju nú tað betýðir ikki tað at vit ikki framvegis skulu gera nógv fyri grøna orku tað sigr seg sjálvt men tað kann eisini vera samstarv vit hoyra ofta um hvussu nógva olju brúkar mann upp á at hesir ymisku bilarn og elbilarnar og sløkk kunnu koyra so vt vit verða avhangu av olju nógv nógv nógv ár fram danmark sum helst ella sigur seg vera øgiliga grønt og ætlar verið fy ú teimum grønastu tey leitað eftir olju tað ætlaði ikki at havast fyrið einum mær vitan tvey túsund og hvat hendir so tvey túsund og hálvtrýss taava vit ikki ahandils av so so eg haldi at vit mugu ikki lata hendan møguleika fara frá okkum og serliga nú tá ið oljufeløgini vísa so stóran áhuga so tá ið tá iðtá ið tá tá eg komi har til at landsstýrismaðurin skal nikka ella ikki so vóni eg veruliga at hann gevur grønt ljós fyri at mann kann fóra áborða tað vóni eg veruliga og fyri okkara land og sum eg eisini var inni á áðrenn vit kunnu ikki bara hugsa um okkara eg vet ikkimn ker kalla hatan alvaskoðan men altso vit mugu hugsa eitt sindur meira stórt enn tað vit mugu vera viðspælarar tá ið tað kemur til orku og serliga tá vit allarhelst hava fult av orkui í undirgrundinum sjálvandi ger mann tað tað sigur seg sjálvt øeg haldi at miðflokkurin var so nógv inni á hesum her við at at vit skulu tá ið tað kom til hetta her at at tey í kongu hvussu hvussu skulu hvussu nógva orku og hvussu hvussu hava tey tte tey arbeiða við hesum her spattarínum og sovorðnim ting við hvat við oljuni skulu vit bara lata onnur gera alt arbeiði fyri okkum altso skulu vit bara lata onnur lond leita eftir olju og t ja dálka fingrarnar ella hvata er og vit skulu vera so grøn sum sum tað nú einaferð kann vera og ikki vera viðspælari er er tað rætt altso vit mínar verð eiga vit at vera viðspælari fyri at hjálpa europa ella vera viðspælarir fyri at mansigur tá i mann hugsar um allan heimin so so tað er so mín meining og eg spurdi so høgna hoydal um hvat hansara meining er í sambandi við oljuleiting og hetta her eisini við at mann mann hevur arbeitt í nógv ár fyri at fáa rætt til undirgrundina og so ká mann fingið rætt til undirgrundina og oljufeløg eru kanska parat til at vilja leita eftir olju í undirgrundini altso

tað hvi eg hugsað mær at høgni hoydal var ítøkiligur við hvat ið hann meinar og sjálvandi tað vil so vera at tað er nógvar meiningar í ymiskum flokkum meni hvat vil hendan samgongan hvat ætla tit tla samgong gjágnumfrn
mann orka takk fyri tann næsti at røða verður høgni heita landsstýrismaður
gersovæfrú forkvinna hendan samgongan vil tað grøna orkuskifti og vil við øllum leggja dent á tað at vit í føroyum eru væltrygnaðir ikki bara við ríkum náttúrutilfeingi sum er livandi í havinum men eisini varandi orkukeldum sum sum vindy og og vatni og streymi og sjóvarfalli og øllum tí sum hartil hoyrir sum eisini kann elva til at vit kundu fara at framleiða onnur brennievnir við vindorku til dømis og so framvegis tað er tað vit vilja men í mun til oljuleiting og ella leiting á føroyska landgrunninum eftir eftir kolvættinum og eg kundi skeivt uppí at tá ið elspett mersetes sigur tað tað vit fingu ræði undirgrundini í at tað var øgiliga týdningarmikið fyri føroyar up á allan mátar og uttan mun til hvussu tað gongur við olju og gassi so er tað eisini ein stórur partur av arbeiðinum hjá jarðfeingi sum hevur greinað bæði tær dátur sum eru gjørdar og hevur munandi betri tilfar í dag til at eitt felags skuld kunna søkt um til dømis leiri tíð men eisini er jarðfeingi holtið eisini við at kortleggja hvørji onnur jarðfrøðilig evni eru í føroyska í ella undir føroyska havbótninum til dømis sjáldsom sjáldsom jarðevnir sjáldsom mineralur sum sum tit hava hoyrt í orðaskiftunum í grønlandi æog og norra hevur eisini adureserað tað nýligani tey finnast uttan iva eisini í okkara havbotni so tað hetta er hetta e eitt stórt kompleks og tað vísindaliga arbeiði sum sum jarðfeingi ger hevur hevur ómetaligan týdning øfyri fyri alt sum skal henda víðari í virksemi á okkara landgrunni ella okkara havbotni rættari sagt og tá ið eðspet mersetes spyr elspet mersedisgunlestót spyr hvør er munurin millum eina ópindorskipan og eitt beinleiðis útbjóðingarumfar ja so er svarið tað og tað hava vit eg roynt áður tað er tá tú gjørteit útbjóðingarumfar tá fert tú út og sigur nú tú hevur gjørt við lóg nú gera vit eitt úbjóðingarumfar og ger eina stóra marknaðarføroyingartíð livera sjálvandi í tí sambandi eisini alt tilfar sum har til hoyrir og tá liggur jú ein ein øgiliga stóra binding í tí tá vit bjóða eitt leitingarumfari út at so vilja vit hava hava oljufeløg at bjóða og tað liggur eisini á tí sum tingfólk helst vita at við okkara skipan so er tað so fært tú eitt leitiloyvi so inniber tað eisini samstundis eit framleiðsluloyvi tað e ikki so at vit kunnu biðja oljufeløg leita og so vistu ty hava funnið nakað so e havt ná so taka vit støðu til um eð skal brúkast altsu tað liggur ein binding í tí og kemur eina umsókn inn ígjøgnum opindorsskipanina so er tað eisini skipan gevur tú so gevur tað so loyvi so er tað bæði tað at leita og at framleiða tað skul vt iki gloyma so har er tað líka men annars ertað ein stórur munur á eina opindorsskipan og at gera eitt aktivt útbjóðingarumfar har tú kanska tekur nógv onur viðurskifti við og og beinleiðis biði fólk um at søkja og tá ið tey skal søkja so ert so er tað sjálvandi bundin av tí at so viðgjørt tú tað eisini at at er tað haldbart sum var loyvi givið eina opindorsskipan hevur eitt sindurhevureit sindur minni binding í at ein umsókn kan koma og hana kann jarðført jarðfeingið sg viðgera og so kann so kann landsstýrisfólkið á økinum øvíð sínar fyrisipin taka støðu til um loyvi skal gevast so eg vóni at hatta varð greitt á muninum millum opindor og eitt útbjóðingarumfar og so so eg skal k vatla kasta móti endanum men men vit kunnu tosað øla um øgiliga nógvar vinklar ísiniher tað er ræst sum elsbet mersedes sigur at eg havi mangan hugsað tað at ja tá um vit hava eitt stórt virði av olju og gassi í í ella kolvetni í føroysku undirgrundini fekk mann tað upp og vit hava longu samtykt búskapargrunnin skal inni á búskapargrunnin vit skuldu bara brúka renturnar so er tað eisini ein varandi virði fyri komandi ættarlið men tað er tað sanniliga eisini um vit skulu taka avleiðingarnar av tí í mun til hvat vit vilja sum tjóð tað er eisini sanniliga n varandi virði fyri komandi ættarlið um vit veruliga megna at gera tað grøna orkuskiftið í føroyum fremst av øllum í samstarvi við tað sum hendir kring heimin so hatta er eit avlið sum eg væl skilji men støðan er altso enn einaferð ikki øðrvísi en tann at vit halda ikki at hetta her orðaskifti skal skugga fyri íinda í veruleikanum snýr seg um og tað er at vit mugu gera alt fyri at leggja um til grøna orku í føroyum vónandi koma skarvsflopuni eisini við at at tær orkukeldurnar ið kunnu dríva okkara skipaflota kunnu gerast grønar og tað eru nakar royndir í gongd sum tingfólk vita og tað er tað vit skulu brúka mestu orkuna uppá og ímeðan er so ein ópindorskipan í verki innan fyri leiting í føroyska føroysku undirgrundini á føroyska havbótninum og tað e tað vit halda okkum til men tað skal ikki skugga fyri at okkara fremsta mál er tað øvuta at koma burtur frá olju og gassi at koma burtur frá fosilum brennievnum til
grønar orkuntjóndur takk fyri vit fara nú víðari til tað umfarið har tingfólk kunnu fáa orðið og meðan ting ella til røðurnar hjá tingfólki so ber til at gera viðmerking øll tingfólk kunnu gera viðmerking eisini spyrjaðir og svaraðir og tingfólk kunnu veruleikan biðja um orðið tvær í hesum umfarinum og tað ber til at gera viðmerking og tá vit enda við seinasta umfarið ata har spyrjaði og svarari fáa fimm minuttir í part tá ber eisini til hjá tingfólki at gera viðmerking til teirra so fyrstur røðari av onnur tingfólk er jóhan dahl og hann fær orðina
ja takkfyri formaður eg haldi tað er ein sera áhugaverdur viðkomandi spurningur sum elspet mersedes gunleysdóttur hevur setti landsýrismannin í vinnuorkumálinum hønna hoydal og eg haldi eisini tað umráðandi at okur ger uppivngur sjálvu hvørt okur vilja hava ati virksemið í sambandi við oljugassleiting fer fram í føroyum víðari sjálvur eri eg á tarri áskoðan at tað eigur okur at gera okur evu gjørdi eina skipan sum eitur opindor sum míni hoydal hevur greitt frá gjøgnum forkvinnuna hvussu hon virkar og tað er einki ivast í tí at okur hava øki sum er áhugaverd taðhvkur havt nógv ár okur hava haldi eg eina sera góða skipan sum sum er opindor sum okur gjørdi í tvey túsund og tólv fyri at kunna umgangast at gera nevnligu útbjóðingar umførini men í staðin fyri kunna heita á oljufeløg og vísa á at tey og tey í økini eru áhugaverd og kundu verin samt at fara í holt við at at útgreina nærmari og eg haldi sjálvur tað at tað er viktigt at jarðfeingi sum er okra stovnur á økinum fer út á á tær messurnar sum eru runt um kring og vísir á okra økir sum liggja sera tætt upp á til dømis tað enska enska øki á tætt í markið har tað vildi verið sera lætt hjá føroyskum ella leitarn í føroyskum øki at um soo framt at finna olju ella gass at kníseg á tær skipanirnar sum eru longu útbygdar í í norðsógnum í í íenskum øki millum annað og tað betíðir so aftur tað g hetta er løgn hoydal at tðn sigur tað tað tykvur nógv ár núvendivíst tekur taðikki nógv ár tí frá tí at at at at olja ela gassfund er funnið í okkurt øki pljøvis ikki a taka mær eina fýra fimm ár til tað er klárt til framleiðslu og okur prøaikki at vera so sovurrein at okur ikki kunnu siga tað at sjálvandi vilja okur vissu okur finna í okra undirgrund oljargass ja so sjálvandi selja gu tað á markninum sum allar aðrugerði ta gera tað tí at tey komandi hundrað árini er más ivast ú tí at oljugass eisini frameftir kemur at blíva eina orkuskelda tað betíði ikki tað at okur ikivilja vera grøn sjálv tí sjálvandi fara okur eisini í føroyum at royna at gera skipanirnir sum gera tað at føroya land yvir tey komandi árini verður ment soleiðis at okur verða leys av av oljuni sjálvi og kunna brúka hana í okra skipan á landi bæði til til virkjur og privat og eisini táið ið motorar og og og framdriks maskinarí til skip verða gjørd til bringt og annað at okur kunna hava skipanir her sum kunna gera tað at tey kunna fáa bunkra her á landi til tað eingin ivast í tí at vistu tú ygur eftir norra og hyggur eftir danmark so hava teir statuvekk gsresevarir sum eru lngt fleiri fleiri ár tíggju fram í tíðina sum koma at blíva virkin og eg trgvi neyvan tað at hvørki danmark ella ella norra við verandi støðu í heiminum fara at lukka niður fyri sínum gassfeltum í í nógv ár frameftir eia heldur fyri teirra oljufeltum tí at tey eru so alneyðugt fyri at okra skipanir kring um kunna verða virkandi eg haldi sjálvur eisini tað at tað haldi eg tykur út vita at okur eiga eisini í føroum at hyggja eftir eftir einari aðrari orkukeldu sum eitur kjarnorka okur eiga virkuliga haldi eg at fara inn at hyggja eftir teimum smáu kjarnorkuvektunum sum eru komin á marknaðin sum koma blíva seldir komandi árini kjarnorkuverk sum kunna framleiðas til dømis hundrað megavatn sum er tað sum er talastunm í føroyum og ger okur púra grøn og púra sio tvey frí og eg haldi ikki at mnn skal m mann skal hava hesi her hesa her atonkrafseingiltina sum nógv hava íoklum men heldur verða opin og kunna kanna handan møguleikan tí hann kemur at blíva tann tann veruleikin okur koma liðuga í eingsmennr byggja út finnararnir byggja út fraklandi er tann sum ur er grønnasta landið í í í europa tí teir hava nok av av kjarnorku og okur eru í hundrað og fýrs kilometrar vekk frá tí nærmasta kjalnarkuverkinum sum liggur sum dómrey sum ligur í sunnarfjørkum her so at um okur hava eitt lítið kjallarkverk í føroyum sum sum fylla eeini setihús el eitt sindur størri en tað tað haldi ikki í týss nógv tí at tað eru trúgv tey nýggju verkini eru trygg tey kunnu ikki byrja so at eg vóni tað at okur eisini í sommigeg at okum komin er á føroyá landi at okur kanna tann møguleikan samstundis sum okur eisini sjálvandi at royna at finna loysnir av øðrum grønum slagi sum eru sjóarfassorka og vindorka og og brynt loysnir og annað sum eisini kemur at blíva áhugavert frameftir men absolutt eiga okur at marknaðarføra til spurningin hjá elspet merseteis gunnleysdóttir gjøgnum forkvinnuna okur eiga at marknarfør opindor munandi meiningur ger

koyrt við kan mann siga á vógninum alt for leingi uttan at geva okum gætur av at okur havaasso einm ein landgrunn sum kann vera interesantur eisini í gassog oljuhøpi frameftir fyri teir sum hava hug til at fara og
kanna tað takk fyri frá forgunum
tak fyri ein viðmerking frá jenis arana ger sovæl nú segði jóhandal ati oku skul ikki vera bangin fyri hesum smáu kjarnaorksverkunum tí at tey eru trygg bara ein áheitan um jóhandal kundi givið okum likteraturin sum sum sum sigur hetta sum hevur gjørt tað at handførd seg tryggan við tey kanska ha fingið eg ivist onga løtu í at hann han sigur ikki frá sínum sínum sínum egna høvdi men tað eru blivi kannað um so er so vil tað vera áhugavert hjá tingmonnunum eisini at fingið inni
í dag
dgja takk fyri frú forkvina ja tall jensa rena gjøgnumí forkvinnuna tað eru millum annað tvey tvey donsk feløg at tommik eiftir eitt og sæborg teknorlíkist eitireitt annað sum bitvæy eru øgiliga framiliga í sambandi við hesi nýggju smáu kjatnorkuverkini sum er skal er bar og har er øgiliga væl be skrivað akkurát vussutaðeri uppbygd og og og tað tøann tøknin sum veður brúkt millum anað tað sum hann nevnur fyri máltinesholt al so mann hevur eina saltbræðing sum ella blanding sum ger tað at tað ikki kunna niðurbraga so at tað er nokk at tilfarið at finna og tað er einki ivast í at visti tingmaðurin fer út á leitað á netinum so finnur hann eisini ta kunningina og eisini frá myndum leika síðu vist tú spyr svenskarar og finnar og aðrar so fært tú massara tilfarið visti tú hevur áhuga í
tí takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður
helgi abramsengersovælja frú forkvinna eg haldi hattað er ein áhugaverdur spurningur sum elspet mersedes gunleygsdóttur hevur sett um hetta her við at útvinna ráevni úr føroysku undirgrundini eg haldi at lansýrismaðurin var eit sindur forsiktigur við hvussu hann skuldi svara og tað skilji eg væl tí hetta er eitt sindur av eila balansugongd og eg haldi tann royndi at vísa á ella mineralur og og nú er tað tað t at økið føroyska økið er meginpartrin sjóvøkið og tá er tað sjávandi gass og og og og olja sum er er tað mestu viðkomandi tað er nokk ikki nevnt at gera gullnám og annað havbotninum so so tað er tað ber til men men tað er nok ikki tað nærmasta so so so tað eru líkasum hetta her at tað eru olja og gass vit tosa um og tað var sum tey sum minnast sindur aftur tíðina so var eitt øgiligt stríð um hetta her undirgrundina var tað fyrst skulu føroyingar kunna yvirtaka undirgrundina og danskir embátsmenn søgdu tað ber ikki til tí at tað merkir loysing og so fann mann hendaa her gylta millum vegin sum siga at vit kundu yvirtaka eitt ráevni í undirgrundini so vórðu øll glað og tað varð stórur dagur tá ið tað bleiv undirskrivað og so virkar tar aftur løgi visti mann nú sletti ætlar at brúka tað til nakað og tað er faktiskt har vit komin tí tí sjálvandi tað er ein onnur tíð og nú er tað tað grøna sum sum er er eru blivur tað stóra og eg minnist eisini tá tátá ið mann umskipaði føroysku uttanlandsskuldina tá ið nítjan hundrað og áttaoghálvfems at tá var tað við í avtaluni at hesar fimm hundrað milliónirnar skuldu bara betalast aftur um føroyingar funnu olju áðrenn tvey túsund og átjan vist tú so hyggja eftir hvat hent síðani føroyski búskapurin er vaksin ótrúliga nógv orsakað av alivinnuni og og pilagisku vinnuni men tað tosaði eingin um tei í áttaoghálvfems tað vart itt sindrsamt tað var oljan altso finna vit olju ella finna vit ikki olju tað var tað sum var spurningur um vit blíva rík ella ikki so so har eru vit í dag og og eg skilji væl at tað vr sjálvandi virkar tað øgiliga øvugt at at vit vit tosa um vit skuldu umleggja alt í grøna orku so skal mann so skal mann fara upborð eftir olju mitti øllum men eg haldi taðkann saktans ganga hond í hond og eg haldi eisini at tð næstan ein treyt t at tað gongur í hond í hond fyri at kunna umleggja til til grøna orku tí vist kuldu hyggja til dømis í í norðurlondum nú nú er tað elbilar tað stóra í norra eru teð komin nógv longt við tí fýrs prosent av bilunum sublilvu seldur í norre í fjør vóru elbilar hví kunnu ter tað jú teir er so bíligir tí norski staturin hevur ráð til at geva teimum hendan veldi avslátturin sum eingin annað ráð til og hví ír norski statin ráð til tað so tað eiga nógvar oljupengar tað søtur olja so fíggjar tað grøna orkuskiftið og eg haldi at tað har vit mugu koma í føroyum eisini at at tað ber væl til at siga við við tey sum ætla hendan við atleita eftir olju ella ella undirgrundini at ja tað er ein treyt avt so so stórur partur fer til at fíggja grøna orkuskifti í føroyum tað ber sagtanst til at at at at at tangja teypa tingini saman soleiðinar at vit vit fáa fáa grøna orkuskifti samtíðis sum vit sum vit geva loyvi til oljuleiting og og framleiðslu í føroyum og og olja fer at hav brúkt nógv nógv ár fram í tíðina og oljað kann brúkast til so ræðuliga nógv annað enn at brenna tú kanst ikki framleiða uma elbil uttan olju meginpartin av einum elbili er oljuprodukt og og soleiðis verður tað eisini nógv ár framyvir tað vil siga at at tað vit fara yvir til grønar grønar bilar tað merkir ikki tað at at vit vit bara kunnu blíva púra leys av allari olju tí at hon skal framvegis til so so eg haldi absolutt at at at at vit eiga at brúka hesi bæði tingini saman og eg havi hug at seta landsstýrismanninum tveir spurningar nú nú nevnir hann hetta her at at vit hava so ópindorsskipanina mín spurningur er um ein umsókn kemur eftir opindorsskipanini um at borð eftir ella leita eftir olju í føroyum og framleiða kann tað so hugsast at landsstýrið fer at geva eitt slíkt loyvi er man opin fyri at at at mann veruliga vil geva slíkt loyvi ella ella eta bara ein ein ein ein sovorður okkur slag av um skylningi fyri fyri at siga áh ja vit hava okkumdorð og so einki meir er tað hugsandi og so evi hug at spyrja landsstýrismannin um hann persónliga vónar at olja verður funnin í føroysku undirgrundini og framleitt er tað hansara vón ella er tað ella vónar hann tað øvuta eg haldi at í nógvum førum so blívur taðeitt sindur nú nú bleiv tað nevnt her á danmark sigur at at vit skuu tey skuldu gevast vi við olju tá ið teir allar oljukeldur r tómar og tað er nevnt nokk nú skulu líka tøma allar keldurnar fystust aftaná tað so ert túímótir í oljugframleiðslu men tað er ikki ordiliga altso tað er ikt sindur soleiðinar evet keg hat elð manskiat brúka un tað men men men tá er mann ikki ikki heilhjartaður altso og og og tað er tann støðan flestu lond koma í altso lat meg líka framleiða tað sum er og og tá ið tá ið alt er toymt so so eri e ikki interserar í tíg meir so hatta var mínir spurningar
til lasthúsmanna takk fyri takk fyri so eru
er onkur viðmerking kailio holm johannesen ger so væl ja heta er eitt áhugavert kjak sum er her og tá ið kjakið er liðugt tá tá haldi eg tað er hevur stóran týdning og tað haldi eg høgni hoydal burdi verið samdur í eisini tað er at umheimurin veit heilt konkret hvat vit ætla altso tðhevur tað hevur ikki verið sagt er ópindorðið fínt men hvat vissu ein seriøsur íleggjari sum skal blaka milliardir í hefta her hvat sigur landsstýrismaðurin tað e ta hevur stóran týdning fyri føroya land fara vit at leita ella fara vit ikki at leita tað haldi eg samgongan hevur eina plykt til at fortelja
viðleggja takk fyri
so er tað helgi abramsen ger so vælja harra formaður ja altso tað er eingin ivi um at at at landsstýrið má hava eina greiða støðu hvat vil mann og og og eg skilji væl alt so tað eru sterkar kreftir í samgonguni sum er ímóti oljuleiting og samtíðis so er mann so øgiliga glaður fyri at mann her finguð yvirtikið hetta málsøkiðsum etti ráðevni undirgrundini um mann kal hava eittlannað at byggja tað hví var tað gott visti manikki ætlar at brúka tað allíkaæl tí undirgrundini hava si ikki yvirtikið og eg minnist eisini tá ið fullveldistíðini tá tá var tað eitt sindur frammi at atja mann koyrdi eit sinu upá tna vanda fyri at danir fara t siga áh tit hava seg yvirtikið undirgrundina so fór tað at taka ráevni frá okkum aftur vistu vitallíkavikkivilja brúka tey so kann tað fer so at gera tað sama men men men men men eg haldi at landsstýrið má altso tónatóna roynt flag og u siga vil
samanletta ella vil mann ikki takk fyri takk fyri so er tað næsti røðarlistan er jørgen niclasen ger so væl
harra formaður oljanir er var onkur sum sang hog nú var landsstýrismaðurin uppi og segði at at tað sum tað veruliga snýr seg um í dag tað er grøna orkuskifti nei hetta er ein simpul spurningur skulu borið eftir olju ella ikki tað er tað tað dragas seg um grøna orkuskifti tað kemur at kosta nógvar pengar vit suleppa pengar til tað um tað verður framleidd olja í í føroyskum øki ella ikki ger ongan mun tó ger tað einmun og tað er at europa í dag er avhangut av puteog russlandi er eisini avhangugt av miðeysturi og tað er vági vit hava sæð hvat er hent við oljuprísinum ogog hetta kemur at vera í nógv ár afturat tað vil siga vissu ið vit finguoljuleiting og oljuútvinning so hjálptu vit friðunum í europa tí at so var mann ikki avhangligur av putin og russlandi so tað er eingin ivi um tað er tann vegin mann skal eg fegnist um at landsstýrismaðurin sigur um man fera halda fram við opindor men tá tað so kemur til tann næsta hvat viðsanumsøkn kemur so var landsstýrismaðrin eitt sindur meira gráur men hann segði so at so fór hon at viðgera tað sakligt tað trúgði ikki at ma bjøls at siga men men men taðávusiga men men tað er vissi eg nú varðhøgni hoydal ha so hevði eg sagt at tað er skítfahrligt at tann landsstýrismaðuri situr við tí vistu vilt hugsa um fiskivinnumálini ha tá vildi mann úr tjóðveldi helst hava landsstýrismaðurin einki skuldi siga økinum men men tað tað kann ikki vera altso eg velji bara at lesa hetta sum at tá ið óbindor verður framhaldandi jemes so sjálvandi kemur hann umsókn so sigur mann ja alt annað er ósakuligt ella skulu mann bara lukkuhurðina her og nú so tað ganga vit út frá mann si ja og tað hevur týdning fyri friðin tað hevur eisini týdning fyri grøna orkuskifti tí tað kemur jú at kosta pengar men spurningurin sum eg kundi hugsað mær at at fingið svar uppá tað er jamen hví er eingin komin ígjøgnum hesa opnu hurðina sum landsstýrið hevur havt í nógv ár oljuprísirnir møguliga men teir eru hvussur so er høgir nokk til at kunna leita við føroyar er tað onnur viðurskiftir sum gera at mann ikki kemur har tí skatturin sum oljufeløg skulu rinda fyri at útvinna føroysku mgmarkið er væl hægri enn bretskomminna markið hvar síggja vit oljuborðingar harsum skatturin er eitt lísindul lægri so tí er spurningurin vissi í vit seta sama skatt sum bretland ger er so ikki møguleiki munandi størri fyri at útvela olju eg vil hvussu so er mæla til at mann veruliga fer inn og hyggur eftir hvat skal til eg eri ikki iva um at skatturin er ein spurningur og so er eru aðrir spurningar vit hava forlangað alt um føroyskan kaikant og sovíðari so víðari sovíðari eru kanska forðingar sum oljufeløgini síggja og tí velja tey heldur at vera bretskum inn á markið ella kunnu vit gera nakað aktivt sum ig absolutt haldi at vit skulu gera so harra formaður lat meg siga at at hetta málið skal eg má ikki snúgva seg um tað grøna orkuskiftið tí tað hevur hetta málið einki við at gera hetta her er ein ein ein ein møgulig inntøkukelda sum kann hjálpa til við tí grøna orkuskiftinum men eindingur púra sigkur tað verðin kemur at brúka olju og tá er tað hóast tað alt frægari at vit í europa eru sjálvforsýnandi har vit eru ein vigleikari heldur enn at geva hetta vápnið í hendurnar á putun netupp fyri at vera oljulevur so eg vil siga at tey sum siga at vit skulu droppa barensars flotan tí vit skulu spara olju tað vil skaða ta burðardyggu umsitingina av fiskatilfeingi so sjálvandi skulu vit hava sasflotan siglandi men tá tað kemur til oljuna tað er nokk eisini tað sum hevði pýnt russland mest vist tað kom ein livrandørur konkurantur soleiðisnar at europa bleiv minni tengt at russiskari
við olju frá putum takk formar takk fyri so er næsti røðari hervør polsdóttir ger so væl
men í staðin fyri at hugsa eitt sindur av framtíðar tankum ja so trívur mann aftur í oljudreymarnar primissan í hesum spurninginum sum er settur í dag hon heldur ikki tað verður sagt at londini rundan um okkum tey hava av álvara sæð ella sæð álvaran í orkukrepuni og handla upp á ta við at seta ferð aftur á teirra oljuframleiðslu tað verður sett ligvið við støðuna í londunim rundanum okkum og at vit eiga at seta ferð á okkara oljudreym stóri munurin er tó at londini rundanum okkum longu hava oljuframleiðslur vit hava ikki funnið olju í rakstrarverndum mongdum í føroysku undirgrundini enn og skuldu vit funnið rakstrarverndar mongdir so er tað tikið fleiri ár at útvunnið og framleitt oljuna til nýtslu tí hevði tað ikki hjálpt serliga nógv upp á orkukreppuna sum europa er í í dag men vit eiga at taka orkukreppuna í størsta álvara orkukreppan hon raka hart serliga tey ið eru illa sperd í fleiri ár hevur olja verið bíligari at framleiða enn varandi orka men soleiðis er tað ikki longuri tað er nú blívið bíligari at framleiða varandi orku so hví skulu vit fara at velja eina loysn sum er dýrari nú vit hava brúkt øgiliga nógvar pengar upp á at funnið leita eftir olju tað var brúkt ein milliard upp á at leita eftir olju í leitiøkinum brugdan tað leitiøki varð tømt ein milliard varð brúkt til tað loysnin er tí ikki at seta ferð á okkara oljudreym loysnin er at seta ferð á útbyggingina a varandi orku og at seta ferð á at fáa orkugoymslur til ta varandi orkuna sum vit framleiða vit kunnu gerast sjálvveitandi við varandi orku orka sum er hehunum okkum vit hava allar fortreytir fyri at brúka varandi orkukeldur og vistimann so hyggja út frá einum sjónarmiði eisini so ger vorld ekonomik forum eina globala risk raport og aftur í ár eru umhvørvistrupulleikar listaðir sum ein tann størsta hóttanin sum vit koma merkja hetta áratíggju tað eiga vit at hava við í kjakið tá vit snakka um ráðevnir í undirgrundini í føroyum vit mugu ikki bara hugsa um pengar ella ein dreym sum vit hava havt í tjúgu ár vit mugu eisini hugsa tað umhvørvisliga perspektivi og at tað er bíligari at framleiða varandi orku í løtuni so verður leiðslan í skell saksøkt av aktionerum í skell tí ætlaninr hjá sell um grønu umleggingina er alt ov liðin aktionerarnir halda at ólinaætlanin hjá scell skaðar framtíðina hjá felagnum og harvið eisini langsiktaðu fíggjarligu áhugamálini hjá aktionerunum tí er tað eisini eitt eittperspektil mann skal hava við í kjaki at tað fíggjarliga loysir seg at seta ferð á at útbyggingina av varandi orku heldur enn at halda fast í oljuni í allar havir

vist mann skal taka eitt sindur um um útlát og veðurlagspolitikk í hetta kjakið eisini ta hevur ikki verið so nógva tíð so vit hava jú ein veðurlagspolitikk sum tey flestu inni her hava samtykt at meirilutið av løgtinginum hevur samtykt um man kann seta eitt sidur spurnartekin hví mann hevur samtyktt líkan tá ið mann enn ætlar at finna olju í føroysku undirgrundini vistut man hyggur eftir hvat ið tær metingarnar um oljufundini í føroysku undirgrundini hava siga fyri í útláti skul mann hyggja eftir at metingin í um olju í marjubrunninum er at har eru umleið hundraðogtjúgu til fimtan hundrað milliónir tunnir av olju er øgiliga leysar metingar tí at mann hevur ikki konkret tøl men millum hundrað og tjúgu og fimtan hundrað milliónir tunnr av olju útlátið fyri hvørja tunli er umleið null komma trýogfjøruti tons av cotvey árliga útlátið hjá føroyum er umleið eina millión tons stvy lægra metingin hevði tí havt við sær eitt útlát sum er tað árliga útlátið hjá føroyum faldað við hálvtrýss tað ertann lægra metingin tann hægra metingin ja tá skal útlátið hjá føroyum faldast við við seks hundrað tað hevðitað havta at siga fyri útlátið í føroyum visi vit funnu olju t í undirgrundini og útivundni avnati nýtslu eg haldi at tað erviktigt at hava tað við nú fær tíðin men vit mugu hava ta umhvørvisliga og veðurlagsliga perspektivið við
at vit snakka um olju í undirgrundini í føroyum takk fyri takk fyri so er onkra viðmerki
tryggingar helgi abransen ger so væl varfor mær nú segði landsstýrismaðurin í sínum svari at mann fyrst ikki hava nakað útbjóðing men vit hava eina opin dors skipan soleiðis at at tey sum vilja sleppa inn tey kunnu koma tann vegin vit spyrja hørvur postdóttir um hon tykkur undir við at landsstýrismaðurin gevur eitt loyvi eftir einum slíka

so her hevur pálsdóttir gjørt so væl takk fyri tær men svara tað soleiðis at trúgvi eg ikki at tað verður serliga relevant tí at eg trúgvi upp á at at vitanin og fíggjarligu áhugamálini hjá feløgum fara at hava við sær at tað verður so relevant at leita eftir oljufólkundirgrundini tí tað gevur betri tað er betri fyri tað í tí fíggjarliga aspektinum og tí umhvørvisliga og í mun til áhugamálini hjá aksjonerum er tað er tað áhugaverdari
at útbyggja varandi ork takk fyri so er tað elsa
merkti skunnleiksstjórnini gera so væl ja eg ætlaði at spyrja hervør pálsdóttir um hvat hvat hon heldur um tað at høgni heita landsstýrspæurin er positiv fyri at halda fram við tí sum
ópandorð takk fyri
so er tað hervør polstóttr ger so væl ja hata eitt sinur ta sami spurningurin hjá sum helgi abramsen akkurát hevur spurt meg eg haldi ikki at vit eiga at leita eftir olju í føroysku undirgrundini tað trúgvi ikki at nakað enn eg eri iva um eg eri eisini í ein samgongu sum eg ikki semja einsamøll í men eg haldi ikki tað verða relevant tað verðu ikki aktuelt at geva
loyvi eftir opendórsskipanini
tafyri so er tað annika olsen ger sovæ takk fyri og takk fyri eina serstakliga áhugaverda røðu til herver posdóttur ja okur hava eina kreppu okur anna alhenst kreppu í løtuni okur hava ikki bara eitt kríggj men okur hava eisini eitt kríggj um okkara ráevni men eg kundi hugsað mær at spurt herver posdóttir hon var eitt lítið sindur inni á tí at tað er eitt langt áramál frá tí at mann byrjar at finna raktraverdar mongdur til at mann kann egentliga fáa nakað burturúr tí altso mann hevur kanska lyndi til at halda at fer mann eftir oljuni út so hevur mann eitt elderado um eitt ár ella so men hvussu langa tíð metur harvið posdóttatar fer at taka frá tí at mann skuldi mann funnið oljuna til at mann veruligani sánakað at
gott burtar úr tín takk fyri so verðu
dra hervur polsdóttur ger so væl takk fyri ja men tað tekur fleiri ár at finna útvinna og framleiða olju tiltil nýtslu vistu vit skulu seta áramál á skunu vit siga at vit hava leitað í tjúgu ár vit hava enn ikki funnið hana so eg haldi at vit inni her skylda framtíðarættarligum at seta fokus á tað sum vit longu hava tað sum vit vita um vit hava møguleika til at framleiða varandi orku og eg føli taðsum mína plykt at standa inni her í dag kanska eisini vísa á eitt ættarl ein ættarlis mun ikki í øllum førum er ikki ølli á mínum alduri inni her sum eru samd við mær men eg hevi skyldi teimum sum koma aftan á okkum at hava tikið hetta her við í hetta orðaskifti her í tinginum at tað snýr seg eisini um framtíðina á klótuni jørðini tað snýr seg um livikorini hjá okkara framtíðarættarliðum hjá okkara børnum o okkara barnabørnum
hevur týdnin kaa við hetta orðaskiftið takk fyri takk fyri so er tað steffan klein poulsen æ
takk harra formaður høgni hoydal nevndi síni svari til elspet mersetis gunnesdóttir at tað eru fleiri fleiri røddir sum koma fram og halda at vit skulu burtur frá oljuni at vit ikki skulu taka tað olju upp úr jørðini sum er har so kann han pyrja seg hví hví hví hendi tað og eg trúgvi at ein partur av forkláringini eru í hesi dómadagsprofetiini sum sum hegla yvir okkara ungdóm um um glópulvorming sum ja skal skal brenna okkum upp og um vatnstandurin skal vaksa og og og skola oman yvir okkum og hetta her við at ofta siga tey somu fólkini væat vit eru ov nógv fólk vit slíta jørðina upp og hetta gongur ikki tað er akkurát sum at hoyra tómasmaltus sum sum kanska tey flestu hav okkum hava hoyrt um í søgubókunum sum segði at ja men fólkatalið kann ikki koma upp um eina milliard ella hvat tað var tí vtit hava ikki nokk av mati men vit hava ment okkum og útvúglað nýggja tøkni og og vit eru í dag sjey átta milliardir á jørðini og nógv av hesuni ma dómadagsprofetiini sum eru komin ígjøgnum øldirnar og og seinastar tíggjuni halda ikki stykk og tí haldi eg at fleiri av hesum ungu handla út frá einum ótta heldur enn enn rationaliteti tí við sígdu hyggja veruleikan í eyguni og og og hyggja eftir hvar orkan kemur frá gass kol og olja er nokk keldan til fýrs hálvfems prosent av orkuni hjá okkum gso er tað tað sum teir kalla tradistkinum biðimass altso tað kann vera biðigalsverkið hjá okkum og hugsi htræ og annað verður nevnt og so er tað restin atom og vatn og vindur og annað tað tað er ein so lítil partur av orkuframleiðsluni ppá heimsbasis tað er kololja og gass sum leverar so at siga alla orku og tað er hendan orkan sum verður brúkt til til framleiðslu í virkinum til at framleiða mat sum vit fáa mat í munnin hita í húsini og at vit kunnu flyta okkum runt runt fólk og fæ kann kann flytast runt við skipum og flogfari og annað og eg haldi at tað er hesum veruleikanum vit mugu handla út frá vit mugu handla út frá hesum tølunum og

ikki ikki út frá einum ókta og og og dóma dóma dagsprofetium og og tað er tí at harra formaður at eg sigi ja til oljuna tí at eg haldi ikkiat mannskal blanda tingini saman vit ynskja at leggja um til el og varandi orku í føroyum men tað útlukkar ikki tað at vit fara at leita eftir olju og taka hata oljuna sum sum liggur potensiella olja sum liggur í okkara undirgrund og selja tað til altjóða vit hava nemliga eit greitt mál og haldi meira ella meira ella minni eina semju um at at føroyar skal blíva grønt og at hava grøna orku av landi í tvey túsun og tretivu bara grøna orku er málið og og tað er eisini gott at ikki vera so bundin av oljuni øsum kemur úr øðrum londum og ig síggja avbjóðingar sum europa nú hevur við við russland og alt tað gassið sum tey hava knýtt seg til har og og og akkurát europa sum fleiri hava nevnt eru í einari rættiliga truplari støðu einari orkukreppu og og tað kemst altso tað eru fleiri faktorar tað eina er kríggið har har gassið millum annað verður brúkt sum eitti eitt sterkt amboð meira tila ella kalla ta eitt vápn frá frá putunsa síðu ímóti europa men tað er eisini verið færri og færri íløgur gjørdar í at at útvinna olju og og korona spældi okkum eitt eitt stórt puss har har allur búskapurin meira ella minni lái í dval a og so tá mann setti í gongd aftur so so kla útboðið slettiki at fylgja við og og so hevur mann ikki útvunnið sær nokk av orku og tað ger at at europa er ein rættiliga desporatarstøðu um mann fær leitað allar aftur allar aftur hvar kunn vit fáa orku orku til okkara fólk okkara borgara europa so tey fáa hita húsi so tey fáa mat í munnin og mann fer sum elspett mersetes gunlelsdóttur vísti á enn tað eftir brúnum koli sum kanska er tað mest dálkandi orkukeldan vit hava men mann so despuratir fyri at fyri at nøgda tørvið at at mann fer eisini eftir tí tí er kann mín niðurstøða ikki vera annað enn tað at sjálvandi skulu vit vera klár og og og vera og og vera proaktiv við at fara eftir oljuni sum potensielt liggur í okkara undirgrund og og levera hana inn á tann europeiska marknaðin og heimsmarknaðin tí vit eru eisini heimsborgarar og vit vit fáa orku allann møgulia aðrastaðni frá og sjálvandi skulu vit eis gera okkara fyri at biðdraga í orku í forma olju ella
rarandi orka ella hvat tað skal vera takk fyri hr formaður takk fyri so er okkurt viðmerking
har verður pálsdóttir gerst væl takk fyri ja vit hava nú roynt at funnið olju í undirgrundini í tjúgu ár tað enn ikki funnið annað tað verður kanska summi hjá stefan klemp poulsen og liverpól fjepparin kanska næsta ár men eg hugsi at spyrja stefan klemp poulsen um vit nú skuldu funnið olju og tað hevði havt eitt extremt stórt útlat við sær hvør ætlanar hevur stefan klemp poulsen fyri hvussu vit nakrantíð skuldu kunna taka hetta sigur tvey uppaftur ið sigur tvey goymslur og so ætlaði bara at at viðmæla stefan kleppolsen at lesa rapportirnar hjá veðurlagsforneynum ipcc hjá st um um veðurlagsbroytingarnar og at lesa globalrisk rapportirnar hjá world economic forum sum á ongar mát tað er nakað sum veðurlagsaktivistar altso eitt forum sum veðurlagsaktivistar eru sera glaðir fyri men lesa rapportina so kanska tú ikki altso kanst tú sænt fara til poulsen ikki heldur at tað bara er ein ótti og
inalitetir takk fyri
takk fyri soer ta steffan klein poulsen ger sovæl harra formaður visvit hava bíðað í tjúgu ár og og og rópa í næsta ár verður tað í tíggju ár afturat so ha vet bíða tretivu og og tá vann lúrepol mestarheiti g so vónandi finna vit oljuna um tíggju ár og kansna kanska áðrenn tað tað hevði verið heilt fantastiskt og eg eg eg haldi ikk eg klári at svara hervur postsetti koma inn á so ræðiliga nógv viðurskifti eg klári ikki at svara teimum øllum er upp á ein minutt men millnevndin millum annað wroud ikinomiskt forrum og tað also tað forumið má eg bara blankt viðurkenn at eg eri øgiliga skeptiskur ímóti teimum ætlanum sum teir hava við at ja tí greitir ísett og og annað sum sum teir planleggja har inni og har haldi eg nettupp at veðurlagsbroytingar og annað verða brúkt sum eitt sum eitt javnbroyt í hesum ætlanum og har verðr nevnd annað um um sotvey goymslur anna og eg ja eg kenni ikki nóg væl til tað uttan að
veitja at fleiri lond arbeiða við tí takk fyri skulu bara minna tingfólk á at vit úttala bæði fornavn og eftirnavn tá vit tiltak mannanna
so er tað jenusa rænageypsvald takk fyri eina góða røðu og og takk fyri eisini at nevna vandan við vøruldið øknaðmøgv forum sum jú hevur eitt endamál og tað er at at stýra øllum heiminum við síni egnu hond eg vónaði at eydnasta teimum ikki men tvey tingir kundu hugsa mær at nevnt taða her at veruleikin er tann at okur í dag og nógv ár afturat koma at keypa orku frá øðrum hví keypa tað frá øðrum sum okur hava liggjað í undirgrundini og tey tað royndir at bora sum eru gjørdar í føroyum eru so pinos fáar sammett við til dømis hvat bretar boraði áðrenn teir fyrstu ferð funnu olju at at at ja tað skal mann kenna fyri at skilja
jat tað er eitt at gera og tað er at halda framtakk
fyri so er ta steffan klein poulsen ger so væl ja tað er tað er rættiliga góðan spurning hví keypa olju frá øðrum altso vistu vit vistu vit funnu olju so høvdu vit sjálvandi verið sjálvforsýnandi við olju og og um vit høvdu lagt um ti til grøna orku ikki havt brúk fyri oljuni ja men so høvdu kunnað selt hana til onnur soleis at tey kundu brúkt hesa oljuna í staðin fyri fyri tað brúna koli og og og kol annars og og og hvat veit eg verið við til at hjálpt øðrum sum líkasum tey hava hjálpt okkum olivera olju til okkum eg veit eg veit ikki hvussu nógv ár á tíggju vit hava innflutt olju og tað hevur verið við til at ment ein grundleggjandi faktorur fyri at vit kunnu menn okku sum land t útvúgla altso vinnulívið kunna útvúgla seg og at húsarhaldini hava fingið sentralvarma og annað tað er taðhar hevur oljan verið so grundleggjandi on tað haldi eg eisini at vit vit skylda øðrum at vit svita av olju at at
vit gera tað sama ímóti teimum
takk fyri so er tað ckristiana vinter poulsen ger so væl ja ktakk fyri harra formaður ja ømann sigur at nýtslan av olju hon verður kanska hægst í um eini tíggju ár ella kanska bara sjey ár og so fer hon at lækka ella at minka tí vit hava altso tøknin er komin til tað grøna umskiftið er komið so mikið langt hvatheltur steffan klein poulsen um um vit so byrja nú at gera stórar royndir við at finna olju og so tá ið vit møguliga finna hana so so er tað ikki brúk fyri enn longur er tit ikki at gera for nógv við nakað sum í grundini er
er nøkur framtíð í takk fyri takk fyri
steffan klein poulsen ger so væl jaharra formaður farna valskeið so minnist eg nemniga at onkur nevndi hetta við at oljunýtslan ella ella orkutørvurin eg vin ikki hvussu hvussu tey orðaðu so tá nokk fór at toppa tá í í tretivunum ella ella nær tað er og tað er sjálvandi alt prognosur tað eru prognosur og vit ána ikkju um um tær halda stikk og vit síggja bara at at at orkutørvurin hann veksur heilt innornt ógvusliga og visti bara hygja efti okkum sjálvum so klárar sev ikki at at nøgda tørvurin við verandi orku sum er vit liggja statvekk at teimum hálvtrýss trýss prosentunum av orkuni sum kemur frá olju øh og og vónandi er tað komið markant longri niður í tvey túsund og tretivu vist tú ikki niðri á null so um ikki einan nærri null men men n mín fatan er bara tann at at tað kemur allarhelst at vera fleiri atíggju afturat at vit fáa brúk fyri olju og títí tí haldi eg tað gevur góða meini
meining at at vit standa klárur við okkara olju visti tað fór eydnast at at finna hana og og fá hon upp takk fyri
so er tað elsbett mersetis gunlestóttur ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi tað er øgiliga viktigt at hmann er ordiliga greiður hvat erda mann vil og tað hevði hugsað mær høgni hoydal var ordiliga greiður í sínum boðskapi til dømis í fjør var táverandi løgmaður bárrastein nielsen á einari altjóða orkuat altjóða úttala seg til ein rætstevnu at altjóða orkufeløg vóru vælkomin til føroyar at leita eftir olju og gassi ið kunnu hava ein leiklut í at hjálpa orkutrygdin evuropa eg hugsi um hendan her boðskapin sum mann skal út við at mann er púrasta greiður tað kann ikki vera meiningin at jarðfeingi ger eitt kann nevn arbeiðir arbeiði fyri at fáa fólk ella fáa oljufeløg at leita eftir olju og so tá ið teir mansiga eg eru klárir so so ristir kanska landsstýrismaðurin í høvdinum tað ber ikki til her mátosa
skroytt takk fyri takk fyri
so er tað steffan klein poulsen ger sovæl ja hara formaður eg eri eg eri púra samdur eg eri púra samdur at tað er her má mann senda eitt eitt greitt signal út soleiðis at at teir potensipotensiellu íleggjararnir og og olju framleiðararnir ikki halda seg vekk av tí at mann ikki veit hvat politiska skipan í føroyum faktiskt ynskir nevnir spet mersetes gunlestettir jarðfeingi og tað haldi eg nemliga er ein ein ein stovnur í føroyum sum hevur góða følingu við veruleikanum og og og vit tosa um at sjálvandi skulu vit taka oljuna upp sum er hjá okkum tí at tað verður eftirspurningur eftir henni og og vit vit mugu vera við til at levera inn á altjóða orkumarknaðin við okkara olju og og ovussu alt tað arbeiðið sum tey hava gjørt fyri fyri sjeyti tað hevði verið rættiliga spell av tí at samgongan ikki kann semjast um hvat veg mann skal fara men men hurðin stendur opin enn og og vónandi stendur hon víð opin
fyri teimum sum ætla sær leita eftir olju í føroyi takk fyri so er næsti røðari erling eitesgaard ger so væl
eg eri ikki so gamal sjálvt um eg kanska síggi soleiðis út menog á so føli eg meg sum ein dinosaur altso eg eri hundrað prosent sannførdur um hetta grøna orkuskifti hundrað prosent altso at okur sulu flyta okum frá fosilari orku til varandi orku og tað skul okur gera so skjótt sum okur yvirhøvur klár at gera tað tað skal eingin ivi vera um tað eg eri etandi grønur men óðan sæð hvussu skjótt okur og restina av heiminum ikki minst gera hetta skiftið so verður tað brúk fyri olju og gassið í nógv nógv ár afturat og tað er ikki bara til til orku men tað eru eisini til øll hesi her olju produseraði produktini sum okur brúka í tí modernaða samfelagnum fantastisk produkt sum okur hava vænt okum við at brúka sum gera verðina tel betri stað tað er innpakningur til medisin innpakningur til mat tikleður telefonur teldur g plastikk og dekk til okra elektrisku bilar og eg haldi ikki nývendivís at tað eru nøkur konflikt ímillum tað lokala grøna orkuskifti sum okur snakka um í føroyum sum øll taka undir við haldi eg og tað at okur møguliga finna og fara at útvinna kollvetni í føroyum heldur tvørturímóti tí eventuellar kollvetnisinntøkur kunna fíggja okraskiftið og gera tað nógv skjótari tað hevu verið eitt rák kanska serliga í okra parti av heiminum í vesturheiminum har sum okur liva í luksus har mann hevur stemplað olju og gassframleiðslu sum skitna og moral forkastiliga og tað snýr seg fyrst og fremst um kenslur haldi eg tí tað er ikki heilt rationelt okur skulu eisini liva meðan okur umstitla okum okur kunn ikki halda hondini og hvat hendir um okur ikki borðá í vesturheiminum og her hjá okum vilsu okur seta propp í og siga at her skal einki upp tað hendir sjávandi tað tað verðu bara borð onkur aðrastaðni tað er nakað tað sama sum við koboltinum sum okur snakkaði um viðvíkjandi elbilnum tað verður borðað í russlandi og tað verður borið í iran tá verður borið í saudiarabia hetta er altíð slíngulstatur hetta r bara fyri t nevna nøkur dømi og okur koma at brúka oljuna og okur kunna brúka heina nógv ár afturat men tað skal bara ikki framleiðast her hjá okum aut of seit audof maind arbeiðsumstøðurnar eru forferdiligar og lokala dálkingin er heilt ekstrem altso hygg eftir russlandi tað flýtur alt har og tað er sama planet sum okur búgva á og so verur tað sagt eisini at visi okur seta propp í so fer útboðið at minka og so hækka prísurin og so loysir problemið seg sjálvt mann heldur uppat at brúka olju ja okur halda uppat at brúka olju okur hava ráð at stilla okkum um men eri ikieiter eitki eitt sindur egoistiskt og lokalt politiskt tí tey sum ikki hava ráð atstilla um tey fara bara at fáa enn ov størri fátækadømi og so hevur tann íkomna støðan við russlandi eisini vístu okum at at hetta at at niðurliga framleiðsluna í okraparti av heiminum kanska ikki var so skilagott tí at nú er oljan og gassið orkan sum okur brúka øll statið vekk nú er hon blivin eitt politiskt pensónsmittul og okur eru sárbar tí okur eru ikki sjálvforsýnandi hetta hevur mann innsæð nú í grannalondunum og nú starta mann upp aftur øh um ikki so nógv ár so fer oljuframleiðslan at minka tað vita okur tí at eftireftirspurningurin fer at minka og tá fer tað ikki longur at loysa seg so problemið tað líkasum loysir seg av sær sjálvum um okur bíða leingi nokk so verður oljan líka óaktuell sum koli í rangabotni men støðan e heimild í dag ger at føroyska økið er kanska aftraktivt aftur og sjálvandi skulu okur gagnnýta tað grundrnlgi segði at at tað ikki nevendvíst er ein andsókn ímillum grøna orkuskifti og góðan umhvørvispolitikk er hendan eg nevndi í áðni het her við at man kundi brúka yvirskotið til at fremja grøna orkuskifti men tað er eisini tað at tann teir droparnir okur taka upp her teir tekur mann kanska ikki upp onkra aðrastaðni og at nýggir pallar í dag verða drivnir við vindorku tað vil sig at tú tekur olju upp við vindi og tað eru helt ikki sikkurt at øl øll oljan verður brendað av tú kanst eisini brúka oljuna til onnur ting tað er eisini tíð eg sigur tað so kanska skuldu okur hugsa um allar planetina tá ið okur snakka oljuleiting og oljuframleiðslu í føroyum og ikki bara um okum sjálvve tí kanska skuldu okur stremba eftir at blivið heimsins grønasti olju og gassframleiðara í føroyum politikkur snýr seg um kompromiur og realismu
takk fyri takk fyri so er tað elsbø
ja takk fyri harra formaður eg legði merki til tær sum røðarin nevndi at hygg eftir russlandi har flýtur alt og eg lurtaði so eftir dag viku nú eitt kvøldið og tað var eitt prát við jan eiden møllar hjá feit ella hann umboðar feit og hann sigur at at í vesturheiminum her sum oljan verður framleidd eru útlátið ella kolvætnisútlátið nógv minni enn tað enn har sum vit importera frá tað vil siga at við at fara og leita her gera vit eisini hættaøkið grønari

erling eidsgaad ger so væl takk fyri øhtað er tað er líkasum píangi tað er at ookur okur okur fáa einki gjørt við oljan verður tikin upp og gass í nógv ár afturat tí okur skulu brúka tað fyri at verðin kann kann koyra víðari spurningurin er um okur bara líkasum lata lata geva skeivin iðvir og lata onkran annan gera tað í í óreguleraðum viðurskiftum har sum har mann eg har mann ikki leggur nakað í um mann oyðileggur umhvørvið at har mann dálkar og har mann ikki leggur í arbeiðsumstøður hjá starvsfólkum har mann regulert einki ger við sovorðni ting ella um okur taka ábyrgd og og og taka kollvetni upp her hjá okum visti tað ber til og visti tað kemur har til at tað verður aktuelt og at okur gera tað eftir skipaðum viðurskiftum og kanska eftir teimum standardunum sum okur eru von við at síggja rundan um okum har eingi útlát eru rtú sær ikki oljudálkingar í í norra ella í danmark ella í í í englandi upp á sama máta sum mann kanska gera í russlandi
takk fyri
jasora bjarni hammerena viðmerking gersu væltakk fyri hara formaður mann sigur at allir lond og allar tjóðir skula royna at inneta seg soleiðis sum um tað bara ein kreppustova sum um tað var kríggj fer at vera seg sjálvforsýnandi sum yvirhøvur møguligt føroyar eru longu í dag stóra eftirbátir innan fyri landbúnað vugur klára ikki at forsyrgjigum sjálvim við við kjøti kunu hava gott nógv í fiski men og so slett yvirhøvur ikki við orku ársins orð varð stuttflutt hetta er eisini nakað sum erling eidsgaad vísir á at tað kann ikki vera annað enn skilagott ber tað til at fáa kolvetni upp beint uttan fyri dirrnar brúka tú í føroyum og so eisini selja tað til okkara grannalond so eigur tað eittanasta t vera gott endamál inn í staðin fyri at flyta er normar nøgdir frá usa frá frá asin og frá frá amaurabisku londunum sum aktíð brúka eina ein rúgvu av av sum man siga svartari orku fer at fáa tað hendan vegin so atu okur aftur kunna brenna tað her beint altanasta eigur at vera skilagott visti tað veður møguligt at útvinna okara egna og vera sjálvfarsyrgjandi eisini fórta
takk fyri
jatakk ja takk til bjarna hammer eg eri púra samdur at okur skulu royna at okur noyðast at atta teir resursurnar sum okur hava í føroyum tað er líkasum okra plikt haldi eg og og og eg dugi helt ikkiat síggja vist nú at mann kemur har til at okur fáa eina oljuídna í føroyum tað kann vera tað hendir og tað kann eisini gott vera tað bara at tað bara kemur at liggja sum koli í rangabotni at tað er ein farin tíð men visti tað kemur har til so dugi eg ikki at síggja eg kann gott fyriskila mær eina eina verð har sum okur á landi í føroyum og skipini í føroyum slett ikki brúka kollvetni at okur eru eru hundrað prosentkoyra ðprosent upp á varandi orkukeldur men at okur fraframvegis taka kollvetni upp tí at onkur annars skal brúka tað ella at okur sjálvur skula brúka tað til onnur ting enn akkurát at brenna av tí túmanskal minnast til at visti tú tekur olju upp við vindorku ela tað er tað er tí ideellu verðini tekur thon upp við við varandi orku so hevur tú einki seotvey útlát og so kanst tú brúka hana til ting har sum har sum tú ikki brennrandi av tá er einki cotvey yvilát av oljuni altso tú kanst brúka haina til til sum sum nevnti il til alt tað sum okur umgeva okum við í dag bara klæðini hjá okum eru full í plastikk og og og bilar og og mat
matvøru innpakningur og medisin ja takk tíðin er væl viljað farin so er tað næsti røðari tað hevur sjálvitt eg nólsoy tí so væl
takk fyri harra formaður nú er støðan eitt sindur tann at tað í undanfarni røðari var fram er í stóran mun tað sjónarmiðið sum eg sjálvur havi øll inni her hava sagt ferðatana ferð at tey taka undir við grøna orkuskiftinum sjálvandi ger mann tað tað ið drívur í mín mínum huga heimi ið drívur mest í tí grøna orkuskiftinum er at tað at blíva sjálvforsýnandi í orku vit bláa sjálvforsýnandi orku er eitt øgiliga gott mál at seta sær at mær gera seg leysari av oljuni at vit sjálvi kunnu veita ta orku sum vit hava tørv á er ein øgiliga stórur hevði veri ein øgiliga stórur vinningur var øgiliga gott mál at seta sær neyðugt mál at seta sær og tað haldi eg vit eru øll so at siga samd um kanska vit er ósamd um ósamd um mátan at gera tað upp á og hvussuvit koma har til men málið eru vit hóast alt øll samd um og tað er gott tá tað er sagt so vita vit allíkavæl at tørvurin á oljuni statvek er tíverri øgiliga stórur ikki bara her heima hjá okum men í nógv størri mun nógva aðrastaðni í økjum sum eru til afturs komið vist mann skal brúka tað tað í øllum førum ikki eru á sama somu menning sum vit lond í vesturheiminum eru komin á har ið grøna orkuskifti framvegis ikki er komið so langt sum nógva aðrastaðni serliga her í vesturheiminum í teimum ríkulondunum tí tað er serliga í teimum ríku londunum í heiminum at grøna orkuskifti er komi nakað ávegis og tað er eisini í teimum ríkulondunum at mann tosar mest um grøna orku tí mann hevur ráð til tað meðan mann aðrastaðni enn í øgiliga øgiliga stóran mun er tengdur at olju og í londunum har mann sær framstig hóast alt eru tay statvekk tengt í stóran mun at oljuni hvar skal oljan sum koma frá sum undanfarni røðari var inni á so eru nógv nógv av heimsins londum sum útvinna oljuna eru tíverri ikki statir sum vit helst skuldu setast vilja ikki setast í samband við vit hava til dømis akkurát havt eitt eitt heimsmeistaraskap í fótbólti í einum slíkum landi og har var øgiliga øgiliga kritikkur av tí landinum og at vit í vesturheiminum so gleðiliga spældu við upp á teirra primissur og tað gav baksláttur nógvastaðni og tað eru slík lond sum ofta úti vinnum olju vistimann e øgiliga ærligar rundan um tað hvar skal oljan sum koma frá oljuni sum tørvur enn er á tá hugsi eg at tað er frægari at vit lata lond sum norra og onnur lond sum í dag eru stórir oljufleiðar framleiðar londini har vit um ikki annað kunnu verða vis í at standardir verða hildnir og atstarvsfólk og annað sum fæst við tað er undir tey er undir skipaðum viðurskiftum og so víðari so víðari og har koma vit so eisini inn sum land hvar liggur ábyrgdin hjá okum tá eg hugsi at tat frægast atlata skipanina verða galdandi enn inn til vit eru komin har til at vit kunnu siga at vit eru komin forbí eitt eitt annað punkt har tað ikki er neyðugt at borða eftir olju longur í føroyum eigur skipanin at verða opin tí attá ið tørvurin er so stórur so nógvastaðni hugsa tað er í grundini eg veit ikkum mn kann siga skyldan at leita eftir olju um at í øllu før um eiga a vita lata standa opið so tað er ein møguleiki hinvegin kann eg siga r tað at eg loyvi mær at ivast hvussu øgiliga øgiliga stórur interessan fyri at bora eftir olju í føroyum er og hvussu øgiliga nógv olja er í føroyum tá ið skipanin hevur galdandi í øgiliga nógv ár og alt tað sum eg veit um ella tað mesta sum eg veit um í øllum førum hevur mann tosað um hesa oljuna sum skuldi vera undir í undirgrundini sum skuldu bjarga øllum sum skuldi trygja okum loysing og hvat veit eg framvegis ikki komið og mann hoyrir at áhugi er harfrá og harfrá eg veit ikki hvussu ítøkilig tann áhugin er eg veit ikki hvussu stórur tann áhugin er men tað sigst at hann er har men eg loyvi mær ivast í hvussu fantastiska stórur tann áhugin er tá ið vit framvegis ikki síggja nakran aktivitet frá nøkrum felag tá ið hann er stórtsæð allastaðni rundanum okum men ikki inni hjá okum so hvussu stórur áhugi er hvussu interssant okara egna øki er tað loyvi mær í øllu førnum at seta spurngatekin
nú er tíðin farin takk fyri har ja takk so er tað ein viðmerkjaður
er ja takk fyri og takk fyri røðuna hjá sovorðið ein nólsoy eg faktiskt var øgiliga spent upp á at vita hvat framsókn segði sjálvandi vildi eg ikki fara at spyrja tykkum har uppi í røðarpallinum tá vit eru høgnum hoydtal eg spyrji tí tað var nemliga poul mikkelsen fyrrverandi formaður í framsókn sum byrjaðarbeiði tær ópint orð hvðu vissu egætt tí at tað vóru so tað var ikki so stórur áhugi at leita ella bora eftir olju í í føroyskum øki so tað eri eg glað fyri at hoyra og so tosaði røðarin nógv um hettað her við at vit skulu vera sjálvforsýnandi í føroyum tað er ein lítið lítil partur av øllum vit skulu hugsa nógv longur víðari europa hugsar mann segur kanska um allan heimin hvussu kunnu

ja takk ger so væl sulít nolse takk fyri ja tað at vit seta okum málið at vera sjálvforsýnandi orku haldi eg r eitt neyðugt mál taða eit gott mál tíð eit mál sum vit kunnu klára men ja tørvurin á olju er tíverri enn øgiliga stórur og tá hugsi eg tað er og óðansæð hvussu mann roynir at tosa rundan um tað tosa sær frá tí so verður tørvurin á at vinna olju tíverri næstu árini eins stórur og inn til tá hugsi egí øllum førum at tey londini har ið mann kann við vista og siga at tað verðu arbeitt undir skipaðan viðurskiftum og viðurskiftini eru hampilig og ordiligu at tað eru tey londini sum kunnu vinna oljuna framum onnur lond so hevði tað hav íg øllu førnum veri eg ein ein ein minningur men eg vil siga tað at so skjótt sum vit eru komið forbí ta punkti hvar tað so er har vit kunnu siga atað ikki neyðugt at leita tað er ikki neyðugt at fara eftir teimum mongdum av olju sum kanska eru í føroysku undirgrundini tá kunnu eg gott siga
ja at vit steðga tí beinanvegin takk fyri hara formaðurja takk
so er næstur at røða magnus rasmusen ger so væltakk fyri harra formaður ja ein ein spurningur um oljuleiting ella oljuborðing tað var soleiðisnar at tað hava nøkur nakrir landsstýrismenn umsiti hetta her økið seinastu árini pál mikkelsen bleiv nevndur í áðni hann hevði nokk svarað nokkulunda líka sum høgni hoydal ger í dag og sjálvur svaraði eg fyri einum ári síðani eisini faktiskt akkurát tað sama sum høgni hoydal gerði mis vit kóka svarið niður at loyva oljuleiting svarið var ja høgni hoydal svarar ja pol mikkelsen svaraði ja og so er tðhetta her hvussu aktiv vit skulu vera og har sigur høgni hoydal ja vit fara ikki at bjóða út men óbindor er galdandi og tað var akkurát tað sama sum eg svaraði fyri eium ári síðani og so sigur mann hví skulu vit so ikki vera so meira aktiv enn óbindor vistu vit siga tað og og tað skal síggjast í tí samanhangi at jarðfeingi er í holt við eina verkætlan tær komin nakað ávegis við nettupp at endurtulka og greina tær datuernar sum eru gjørdar ígjøgnum árini og so hevur tosað um áhugan áhugin evur verið rættiliga nógv vaksandi fyri nettupp hesum her dátinum og jarðfeingi samskifti við áhugafeløg um oljuleiting og oljuborðing í føroyum so tá ið líkasum tað er yvirstaðið so so kann mann kanska taka støðu til skulu vit so fara at bjóða út til at leita tá ið hervur posdettur nevndi hetta her at vit hava leitað í tjúgu ár altso tað eru tað eru fimm fimm útbjóðingarumfør sum hava verið altso oog og tvey tvey opindor haldi egtaher og visu vei so samanlukna við tey londini sum hava hava borið her hvussu nógv borð aðu tey áðrenn tey søgdu ella raktu ein ein oljubrunn munandi meir so vit vit eru ongan veg komin í dag og so er hetta her við jarðfrøðini í føroyum og undirgrundini altso her eru avbjóðingar av tí at basaltit er øgiliga tjúkt ogalt hetta her meðan vit hava faktiskt vitað nógv nógv meira um jarðfrøðina nú enn kanska tá ið mann borðaði ella leitaði seinast og tað er tað sum jarðfeingi situr og og arbeiði við eg haldi eisini at vit hava skyldu vit hava skyldu vit tosa um tilfeingi vit hava tilfeingi vit hava vind og vitava fisk men vit hava eisini undirgrundini vit haa eisini skyldu til at líkasum at finna útav hvat er í undirgrundini tað haldi eg er ein partur av tí og nú var tað soleiðisnar at tað bleiv nevnt í áðni hetta her við tað var erling eidsgaard sum persónliga haldi eg hevði g eina frálíka røðu vísti ymiskar tættir tað er hetta her við at og bjarni hammer nevndi hetta er stuttflutt altso visu vit kanska ikki fáa nakað av av olju so verurtað kanska aingol á kasacstan altso og hvussu er støðan har visu vit tosa um dálking og og útlát og tað at oljuleiting og borðing eru blivu nógv øðrvísi og roynari enn tað bar bara fyri fáum árum síðani eitt annað sum er tað er hetta við skulu vit taka upp á land í føroyum altso vistanir blívur aktuelt sjálvandi ganga sikkurt nøkur ár til tað men nú er infrastruktururin komin altso heilt at markinum har ið mann hevur funni olju har mann útvinnur olju so tað kann vera eitt skulu vit bara binda í tann vegin tað kann so vera ein spurningur sum eitt eitt løgting tekur støðu til tá ið tá ið tann tíðin tíðin kemur so til seinast so hugsaðigea líka at koma inná hetta sum jørgun niclasen nevndi tað er tað at vit hava eina lóg og tað verður nevnt viðhvørt at hon er kanska í so stirvin og ger tað at áhugin ikki er so stórur og har haldi eg og tað minnist eg frá tíini sum landsstýrismaður er at tað vóru onkrar ábendingar um at mann burdi kanska skrúvað upp á nøkur ting og har trúgvi eg at mann skal bara vera árvakin um tað er okkurt sum burdi verið broytt og kanska jarðfeingi eisini fær nakrar ábendingar frá teimum pørtunm teir samstarva við vit kunnu sjálvandi samanlukkuna okkara lóggávuverk við aðrasts eitt jørgun niclasen nevndi tað var hetta her um føroyskan kaikant tað var ótrúliga viktigt fyri fyri tjúgu árum síðani og tað tað havi eg hvussur sæð tann tíðin tá ið eg var í kommununi tá ið oljuborðingar vóru ella leitingar í føroyum mann boraði at tað kom um føroyskan kaikant og gav vinnulívinum í hvussu her nokk so nógv arbeiði og pengarlóg eftir í føroyum vismann hugsar um at tað burdi kanska ikki verið hvussu hevði tað so ávirkað tað føroyska samfelagið ella mann kan siga
vinnulív takk fyri so fór tíðin
ja takk fyri harra formaður tað sum eg legði merki til mann ráða seg fyrrverandi landsstýrismaður í á økinum nevndi nevniliga hetta her við at tað ikki borast so nógvir í føroyum mær vitandi er tað bara níggju grunnirnar sum mann hevur bora og tað er sera lítið og hinumegin vestan fyri sketland hevur mann borað fleiri hundrað krónur bara fyri at líkasum hatta sigur mær so mikið hvussu vit høvdu borað líka nógv so hevði kanska oljan longan
taið verður funnin ja takk
ger so væl meira til strævsin takk fyri har formaður tað og tí eg nevndi tað her tá tað hevur tosað um at vit hava ein leita ella borðið tjúgu ár so so ljóðar tað sum at vit hava teimum sum mann sigur borað eina rúgva holu men tað er tað so ikki tað eru nøkur fá og tí haldi eg ikki at vit skulu missa mótið og tað haldi eg ikki nakar hevur men men sum at spæla mercedes skuldarstøður greiddi frá so so hava onnur lond borað rætla nógvar brunnurnar áðrenn mann sigur
áðrenn mann skeyt pappageykin takk fyri ja takk næsti røðari eru jacobvestegaard ger so væl
takk fyri takk fyri harra formaður orðaskifti um oljuleiking hevur ikki verið so tíðugt er á fyroy løgtingi tí ein áhugaverdur spurningur og eg haldi eisini tar øgiliga gott at landstýrismaðurin boðar frá at hurðarnir standa víðaopnar fyri teimum sum ætla at bjóða seg fram at borða eftir olju undir føroyum eisini eitt sindur áhugavert at hoyra av fleiri í hesum her samgonguni er ikki ordiliga ikki ikki ikki ordiliga við upp á tað at himprast at himprast eitt sindur við men eg legði merki til røðuna hjá erling eidegaard sum helt var ein fín røða sum eg helt var púra púra samdur í púra samdur við okur eru komin í á langtsum samfelag samanborið við erða nógv onnur lond í heiminum oljan hevur verið ein øgiliga viðvirkandi leikari til tað alt tað ella nógva tíð sum okur brúka í dagligdegnum ikki bara hita okur upp við ella ella tila flyta okur aftur og fram við eru produktir sum eru úr olju sum eru týðandi produktir í okra vælferða samfelagi bæði til itteitt og annað og skulu okur nú okur komin so væl fyri sím samfelag nóktað nógv tá øðrum av heimsins londum sum ikki eru so væl fyri sum okurat koma har til tí okur siga nei nú nú er pínthjá okur nú nú støðga okur bara við ati útvinna olju og núum tykur bara liva soleis sum tykur liva ikki fáa ta framgongd sum okur onnur kanska hava hava nýtt gott av eisini takka fyri oljuna eg haldi sjálvandi at okur skulu gagnnýta tey ráð tær ráevnir sum okur til ein hvørja tíð hava og tað hevði verið gott fyri fyri okur fyroy føroyska samfelagi okur øll vissu okur kundu kunna funnið olju undi r føroyum tað hevði báði við gott fyri okur tað eisini sum eg nevndi verið gott fyri øll onnur ogtí haldi eg ati tað er øgiliga gott at landsstýrismaðurin hevur hurðanar víða opnar einaferð skrivaði sami landsstýrismaðuri í einum stórari væl yvirskrift oljan er okra tá skuldi hann vinnað væl og tá hevði hann hevði franur hevð n fingið franur av at olja varð funnin og so skuldi hann verða fremstur a brettanum oljan er okra nú er t hesa her oljarn úr okra tónarnar hjá landsstýrismanninsflokkinum eitt sindur saldmeira eitt sindur tí onkur avtaimum vildi slettik hava hesa oljuna meðan onnur vilja hava hana soleiðis soleiðis broytast soleiðis broytast tíðirnar men eg eri faktiskt glaður fyri at landsstýrismaðurin melda so kraftigt út næstan sum hanngjørdi tá oljan úr okra men at hurðarnir standa víð opnar ger so væl komið og hyggja at føroyska økinum og bjóða tykum fram vistu tykur vilja tað okur taka øll undir við grøna orkuskiftinum eg havi ongantíð hildið at okur í føroyum skulu sskriva okvur sundur sum pironerar á tí økinum tí okur hava einki at siga hvørki eitt el annað í tí samlaðu útlátinum í heiminum okur skulu royna at impelementera tað sum onnur finna útav og gransking aðrastaðni finnur útav og so tak okur tað so harfrá og sjálvandi vissi okur kunnu verða sjálvveitandi við teimum orkukreftunum sum eru kring okur og tær kunnu temjast soleiðis og kunnu brúka tær út daglidegnum so er tað sjálvandi tað allarbesta hartil eru kn komin enn og eg minnist gott tá ið mann gekk op bar kol í kolkanfýrum og hvussu vælsignelsita var tá ið ein oljufýring kom og so seuntralvarmi og alt tað ta menningina mangla faktiskt øgiliga nógv av heimsins fólkunum í dag og hana unni eg teimum so hjartaliga og tí skuldu okur heldiski vera so egoistisk at okur siga nú eru okur so væl fyri at okur klár uttan uttan alt eftir her og og tí skuldu okiku leita eftir olju meir olja fyllir øgiliga nógv í teimum produktum okur hava í tí dagliga og øllum tí sum okur gera eg trúgvi ikki at mann gevur so ordiliga far um hvat er mann tosar um tá ið mann skal við ein brest gera seg púra púra leysan og fríðan av

fyrjøgn niclasen ger so væl harra formaður altso tað viðvíkjandi oljuleitingum í føroyum har hevur altíð verið eitt samt løgting sum er staðið aftan fyri tað tað hevur ikki líkasum verið til ávísar flokkar men nú byrjað røddir í í onkrum flokki at verað ímótir og og júst soleiðinar sum sum jakovvestegaard segði so tjóðveldið dagin fyri valið fór fyrsta ein tjóðveldismaður í sjónvarpi og segði at oljan er funnin men tað var ikki gott nokk fyri tjóðveldið tí at har kom ein stór heilsíðulýsing og har stóð oljan er okkara heilsa tjóðveldi altso so glaður var mann tá mann ætlaði at vinna val upp á tað men altso also í gjár viðgjørdu vit eitta uppskot tá mann skal brúka hundrað tals milliónir í studningi til elbilar eftir mínum tykki e ikki serliga grønt tað við oljuleiting kann gera okkum grøn er tað ikki akkurát oljuleiting sum skal til so vit
hava ráð til
jatakk ger sovæl jakuvessigard takk fyri harra formaður tað var øliga nógv í tí sum jørgun niclasen segði men jú tað skal skulu pengar resursur til at gera okur grøn og eg eri eisini samdur í teimum sum siga at fyri tí at mann útbetur olju kann mann vera grønur fyri tað sum samfelag at tey tingini nvenduvís pljøvur ikki a hanga saman títað kann seta kr nokk av pengum sum kann tað seta gongd á tað grøna orkuskiftið sum okur vilja hava her hvør støðan hjá tjóðveldi er til oljuleiting er eitt sindur ivasamt og eg haldi svarið er soleiðis skrivað at tað er ikki heilt púra greiðar linju í tjóðveldi um hvussu oljuleiting skal fara fram í føroyum

kanska tvørturímóti takk fyri
ger sovæl jacovestiguard ja takk fyriformaður eg haldi eg gleðiligtat hoyra at að er fleiri fleiri røddir eisini í samgonguni sum la í samgonguni sum taka undir við at okur sjálvandi skulu leita eftir olju meni tá ið eg sigi at onkur himprast tað sigi tá eg hoyri helvur polstóttir úttala seg um oljuleiting kanska eisini ingilín digisen strøm sum nú er landsstýrisfólkáøkinum orkuøkinum ella umhvørvisøkinum úttala seg so so er tað tí eg siga at eg hoyri at fleiri himprast við meni og tað er øgiliga veikt orð at siga himprast við tí tað er sletki sikkurt at tey himprast tá ið tað kemur at stykkjast men eg vil ikki brúka sterkari orð enn tað men tað ljóðar sum um at ð fleiri fleiri sum halda tæra skilagott tað haldi eg sjálvandi eisini at okur skulu sum land út útnætta teir resursur sum okur hava og eisini hjálp hjálpa øðrum sum hava brúk fyri olju
í dag koma okur hava í nógv nógv nógv ár frameftir takk fyrija takk so er tað elsbett mersetes gunnestóttur sum fær
viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja tað er nemliga hetta her við at vit skulu hugsa og altjóða hvussu hjálpa vit til aðrastaðnir eisini tað sum eg hugsaði um eta ein lítil rætting eg sigi at í føroyskum øki hevur mann borað í níggju grunnar sum sum eru øgiliga lítið og hinhinumegin vestanfyri sketland hevur verið mamoað eg segði hundrað grunnar men tað eru fleiri hundrað grunnar bara fáa tað p á pláss so

ja takk gerst tú vera leikur vísur góður tú ja takk fyri formaður okur vóru øgiliga nógv sum vóru øgiliga spent tá í nítiárunum aftan á at undirgrundurin var komin á føroysku hendur um at nú koma eitt oljuevintýr í gongd í føroyum og tað vóru øgiliga spenningar kring alt landið tað vóru øgiliga nógv sum bjóðaði seg fram føroyska økið er sum nevnt verið avbjóðandi til at leita íog tað ljóðar á og vært at jarðfeingið kann mann siga greinar jarðførarina beturovvónandi kann onkur bjóða seg fram so at okur fær undir veruliga leiting aftur tí tað er veruleikan at eta í hesa brímliga longu tíðina faktiskt leitað øgiliga lítið øgiliga lítið men mann hevur funnið kolvetnið undirgrundini so kolvetnið er har tað er bara spurningur um at borðurin treppur tað rætta staðið tað vóni eg at hann
takk fyri harra formaður ja takk so er næsta røðan tað er erhard joensen ger so væl
kjak áhugavert orðaskifti um hvørt okur skula um møguleikin bjóða seg fram fara at útvinna olju í føroysku undirgrundini

tað er soleiðis at í dag hevur mann oljudeservar sum eru nokk til umleið fimmogfjøruti til hálvtrýss ár tað eru teir kendu oljureservarnar sum mann hevur runt um kring allan

fimmogfjøruti til hálvtrýss ár sigur mann at mann hevur reservar til trýoghálvfjerðs prosent av teimum reservunum liggja í venesoela saudoarabia iran irak russlandi cowit emeratinum og libia tað er tað sum okur skulu seta okra álit á til at loysa trupulleikarnar orkutrupulleikarnar hjá okum fimmogtretivu prosent av teimum reservunum sum okur hava í dag liggja í venesuela og savdoyarapi

tað sum okur vilja at vera fullkomiliga avhangiav hvat ið venesuela og saudoarabia velja at gera við sína olju framleiðslu tí tað eru tey bæði londini í høvuðsheitum sum sjálvandi koma til at avgera hvønn prís í orka kemur at hava í framtíðini

bæði gopolitiskt og økonomiskt er tað óforsvarligt at okur í vesturheiminum verða fullkomiliga tengd av totaliterum framleiðslustatum okur skulu heldur royna at framleiða tað her hjá okum hvar ið viðurskiftini eru um ikki perfekt so í hvussu ser nøkulunda meira normal enn í vensuela nakrir greinarar siga at oljan at eftirspurningurin eftir olju kemur at toppa í umleið tvey túsund og tretivu men tað er tað eingi garantifyri

og tað sum eg trúgvi verður avgerandi fyri hvussu skjótt hetta grøna oljuella hetta grøna skiftið kemur at vera tað er um okur í framtíðini koma at hava feløg sum kunna fíggja hetta her grøna orkuskiftið tí hvør verutað sum kemur at fíggja tað grøna orkuskiftið tað verða tey feløgini sum hava í dag og í nógv ár fram tir størstu inntøkurnar tað vara ikki okur sum sita her sum koma at fíggja tað grøna orkuskiftið danir rokna við at í tvey túsund og tretivu koma teir statuðvekk sjálvt um teir eru eitt av teimum londunum sum eru allarfremst í tí grøna orkuskiftinum rokna tað við at umleið fimmogfjøruti prosent av teirra orkunýtslu kemur frá oljuítróttinum í tvey túsund og nítjan varð tað fýraoghálvtrýss prosent tavil siga í teimum mest modernaðu londunum í teimum mest framfúsunu londunum hvar danmark má vera kanska nummar eitt tá tað snýr seg um tað grøna orkuskifti gongur tað rættiliga seint

alt hetta her árhundraði kumm okur hava brúk fyri olju sum energikeldu sum orkukeldi umframt alt tað sum oljuítróttir annars verða brúktir til tí teir verða brúktir í næstan øllum okra produktum í dag alt okra plast gummy og so víðari alt er inniheldur so harra formaður tað er eingin ivi um tað at okur í vesturheiminum okur í føroyum eisini skulu framleiða olju um so er at okur finna hana í føroysku undirgrundini tí alt annað vildi verið fullkomiliga tápuligt og hol í høvdi

avhangy av totaliterum statin sum til ein og hvørja tíð kunnu skrúva kranarnar fyri visti tey hava hug til tað fyri at skrúva prísirnar upp okur skula missu okur kunna forsýna okum sjálvan og restina av
veruliga takk fyri ja takk so er tað næstur at røða tað verður liljan weihe ger so væl
ja takk fyri eg las akkurát á heimasíðuni hjá dansk industri ati mann eigur ongantíð at misbrúka eina kreppu heldur ikki eina orkukreppu eg veit at tað eru aðrir matir menn sum siga at mann eigur at ikki lata eina góða kreppu fara framvið bara soleiðis men uttan at skula tosa um at misbrúka ella bara brúka einakreppu so heldur spyrjarin at vit skula brúka orkukreppuna til at seta ferð á oljuleitingina í føroyum eg haldi tvørturímóti at vit eiga at brúka orkukrepptuna til veruliga at seta ferð á grøna orkuskifti og hetta er faktskat sjónarmiðið sum eg deili við fleiri politikarar og vinnu um allan heim í hvussur í vesturheiminum hetta orðaskifti í dag haldi eg minni meg um dansin um gullkolvin tað verður ofta borið fram at oljan kann gerast okkum ein gullgrubba og hetta var helst rætt í hálvfemsunum tá eg gekk í hoydølum og og og alt hetta her var vit droymdu um einar frælsar føroyar og alt tað vit sóu allar hesar oljumilliardirnar floyma inn yvir landið og tað mintu kanska eitt sindur um at spæla lotto tí vit høvdu longu gjørt gjørt okkum allar møguliga myndir av hvat hesar milliardirnar skuldu brúkast til men verðin er broytt rættiliga nógv síðan vit droymdu um hesar milliardirnar og hon broytist framhaldandi og um vit so spæla okkum við tankan um at olja verður funnin í munagóðum nøgdum í føroyum so fer tað at taka ræðuliga nógv ár áðrenn at vit síggja at hon fór at kasta pengar av sær og vit hava sum land ambittiónir um at øll elnýtslan á landi skal verða frá varandi orkukeldum longu um sjey ár tvey túsund og tretivu og hetta eru hvussu er langt áðrenn nøkur króna er komin úr undirgrundini í tvey túsund og tretivu er tørvurin á olju í føroyum minkaður niður í eina hest og hetta r sambært veðurlagspolitikkinum sum tit sjálvi ella meginpartin av tykkum hava verið við til at samtykkja oljunýtslan fer tá bara at verða á sjónum sum vónandi eisini við tíðini fer at gerast meira grøn og tað er ikki bara í føroyum at eftirspurningurin eftir olju vónandi fer at minka heimssamfelagið hevur hvussur sett sær sum mál at tað skal minka oljunýtslans skal niður vit skula vit skulu basa veðurlagskreppuni sum vit eru í og eg trúgvi faktiskt at okkara orkusjálvbjargni sum hevur verið nógva lofti her í dag verður vunnið skjótari í grøna orkuskiftinum enn við oljuni vit síggja tað longu nú at vit framleiða eina rúgvu av grønari olju harafturaft so vita vit eisini at oljan er at avmarka tilfeingi í mun til varandi orkukeldur sum sól og vind fyrr ella seinni so er oljan uppi so heldur enn at brúka tíð og orku og nógvar pengar upp á at fáa oljuna upp úr undirgrundini so haldi eg at orkan verður betri brúkt upp á grøna orkuskifti at uppbyggja okkum vitan og førleikar um grøna orku og tað kann enntá hugsast at hetta her verður fer at skapa størri virði orsaka tað kann eg tað hugsast at tað er størri virði í menning og útflutningi av grønari orku enn tað eru úr olju og har hugsi um hetta her beini sum elsbet mersetes gunleycsdóttir hon eftirlýsir sum vit skulu hava at standa eitt eyka bein at standa á orkukreppan hevur rakt okkum og serliga tey á meginlandinum í europa sera hart men eisini her í føroyum eksploderaði oljuprísurin og tað merkist bæði hjá húsarhaldinum og í vinnuni og hóast orkukreppan hon er komin av einari syrgiligari hending sjálvandi kríggj europa so er eisini okkurt gott komið burturúr hesum høga orkuprísinum eg haldi vit eru vorðið nógv meir tilvitað um hvussu vit brúka orkuna í gjár var eúog koyrdi bensin á bilin hjá mær og litiprísurin hann er so komin niður á umleið tólv krónur og tá legði yngskti sonurin hjá mær merki til hetta her og spurdi um at nú sleppur at vera brús longri enn bara nakar fáar minuttir vit hava havtavmarkingar á prúsutíð heima hjá okkum eg segði nei at tær stápar sjálvandi ikki tí tað er absolutt eingin grund til at standa ein hálvan tíma undir brúsuni hóast prísurin kanska er eitt sindur lægri vit eru farin at bjálva húsini betri vit skifta vindeygu bilurin stendur meira í túninum vit fáa okkum grønar orkuloysnir og so víðari hendan her hugburðsbroytingin rokni eg við og vóni eisini fer at halda fram

fleiri hava so borið fram at vissu vit fara eftir hesari kolasvørtu oljuni so kunnman kann hon brúkast til at fremja eitt grønt orkuskifti her heima hjá okkum herta er ein annsókn haldi eg tí at hvat nyttar tað um vit fremja eitt grønt orkuskifti og skapa grøna og grøna orku her heima hjá okkum tá vit samstundis útflyta olju til onnur at brúka og brenna veðurlagskrópvan hon er absolutt ikki lokal hon er global og umhvørvið kennir ikki d

viðmerkingar hylgji arprosen ger so væl jarðaformaður nú segði landsstýrismaðurin í svarinum til eyswertmur setir skunnastóttir ættu aftur vit hava eina óbíndu orðsskipan tal sig at mann skar kunna søkja og og sum eg skildi honum so so kann mann fáa loyvi frá lasturin at borð eftir olju eg far spyrja røðurin um at ela umhennar røða skal skila soetan at hon ikki stuðlar

urgevurrðirði ger sovæltakk fyri harra formaður ehtakk fyri spurningin helgi nei tað haldi eg ikki at tú skalt lesa burtur úr mínari røðu eg haldi bara at mann skal alla tíðina gera gera sær nakrar tankar um um tað er skynsamt ella ikki tað er soleiðis vit troyta alt okkara tilfeingi eisini fistkin sum siglir í havinum rundan um oyggjarnar har hugsa vit ær tað skynsamt at hála allan fiskin upp ella skuldu vit kanska latið eitt sindur verið eftir øtil onnur ættarliga brúka soneiði
helst soleiðis skalt tú ikki skilja mína røðu allíka e rætting afturat til røðaron tað er ikki helgi tí helgið abbensenotí er ígjøgnum formanninum mann tosar so fær næsti viðmerk
fær orðið eftir elspet mersedis gunlesdótur ger so vælja takk fyri harra formaður eg legi merki til ati røðarin byrjaði við at siga at hon hevði lisið at vit skuldu ikki brúka eina kreppu ella vit skul ikki brúka eina kreppu men eg haldi at vit skulu hjálpa til eina kreppu tað haldi eg eiguri vera merkivøran hjá okkum hví skulu vit ikki fara at leita eftir olju mansigur kring øki ella í føroyskum øki bara lata hini gera tað atso partamaðurin hjá røðarin hevur fyri lítlari løtu síðani verið uppi og snakkað um hvussu tey hvussu standurin í russuslandi tað flýtur har yvir í staðin fyri her mann sigur í vesturheiminum her er ordan ýs mann sigur a at at heldur tað at vit hjálpa til soleiðis at fólk skifta køld mann sigur
hið heim ja takk
ðesmctkunnleysdóttir vit eru einari kreppu beint nú eg haldi tað er ræðuliga vikt ert at vit síggja hesa orkukreppuna eitt sindur sum eina parantes í tí langa stóra seiga á trekkinum sum tað er at fremja eina eitt grønt orkuskifti so tað at vit beint nú síggja at tað er kríggja europa eg haldi at vit øll eru samd um at tað vóna vit verður yvirstaðið innan heilt stutta tíð so skal tað ikki vera orsøkin til at mann fer undir at útvinna meira og meira olju og bremsar øgrøna orkuskiftinum heldur tvørturímóti so haldi at vit eiga at finna vera sjálvforsýnandi í orku í við grønari orku og
kija við svartari orku ja takk so er næstur røða orni skoli
um olju um juúrtróttir um hvat mann brúkar olju til og tað hevur eisini verður sagt her at vit hava ikki brúk fyri olju ella tað verður ikki brúk fyri olju so leingi afturat

nú havi eg fingist við plast í nógv ár ella tað vil siga polimerar polimermaterialur og tað er soleiðis í dag at á leið fýra prosent av tí oljuni sum verður útvunnin verður gjørd til plast har á leið í tvey túsund og tveyogtjúgu er nøgdin av plasti í heiminum sum verður brúkt á leið fýra hundrað milliónir tons tað er har á leið danska stjórnin ikki hendan sum nú situr men tann næstseinasta danska stjórnin gjørdi í sambandi við at hon kom til eitt arbeiði við at kortleggja og hyggja eitt sindur í kristalkúna hvat mann sá fyri sær fór at verða bílatið fyri plasst tey komandi árini og í tí frágreiðingini stendur at mann estimerar at í tvey túsund og hálvtrýss so fara vit í heiminum at brúka áleið eina komma tvær milliardir tons av plast um árið tað er tað er á leið ta estimatiog tað sum mann byggir tann ella sum tann stjórnin bygdi sín politikk á tá ið tað millum annað kom til endurvinning av materiali atað var ta frágreiðingina í dag er fólkatalið í heiminum á leið átta milliardir okkurt sovorðhig og eg hugdi eini heimasíðu í áðni sum sigur at í tvey túsund og áttaoghálvtrýss eystimerar m mann at vit verða áleið tíggju milliardir fólk nú veit eg ikki um fái tingfólk vera við upp á eitt eitt lítið eksporiment ella eg fari øl førnum at prøva vissu vit skuldu hugsa um eitt globalt sinariu vit skuldu hugsa um alla jørðina alla klótuna so má tað vera rætt at vissu øll hesi fólkini øll hesi tíggju milliardir fólkini skulu upp á ein livistandard sum líkjast okkara nøkulunda so má tað betýða at vit í teimum árunum sum koma skulu framleiða eina øgiliga rúgvu av produktum av tingum sum hesi fólkini skulu brúka tað má tað ber tíða eg eg eg hopi at at tingfólk er eg oiðin yvir mær í tí og tað sum gevur meining er at tey øll tey produktini alt tað sum vit skulu gera fyri at øll hesi fólkini skulu koma upp á tann livirstandaran sum vit hava tað má gerast við so lítið av materiali sum yvirhøvur møguligt tað má vera tað sum er mest burðardygt fyri alla klótuna

og tað materialið sum vit í dag kenna sum uppfyllir hasa treytina allarbest er plast og tað plast sum materialið fáa vit primert úr olju tað vil siga vit hava brúk fyri at fáa olju í nógv ár afturat tí at vit hava brúk fyri at fáa tað materialið sum er er er best egnað til at gera tær vørurnar sum vit skulu gera eisini framaftratta eg havi lisið onkra frágreiðing sum sigur at vissumann skal erstætta polimerimaterialur altso tað sum við typisk kalla plast eg veit at tað er so øliga nógv ymiskt við okkurt annað so er tann minsti umrokningarfaktorum ein faktor fýra tavil siga at vissu vit skulu brúka eina komma tvær milliardir tons av plast fyri at gera hesa vørurnar sum mávt brúka minst fimm milliardir tons av onkrum øðrum materiali fyri at gera summu vørum eg havi eisini lisið í onkrari frágreiðing at hasin faktorin er minst tjúgu og og visi vissi eg hugsi um bara eina fløsku so er ein lastbilur sum er fullur av plastfløskum kann hava á leið millum sjeyog áttaoghálvfems prosent vøru á sínum á sínari last meðan sami bilur sum hevur glasfløskur hevur ikki meira enn umleið sjeyoghálvtrýss ella gott hálvtrýss prosent av vøru á sínari last so har er í øllm førn ein stór munur

hin fortssetningurin fyri at vit hava eitt globalt bílat sum er fornuftigt í í grønum í grønari termologi tað er at allar tær vørurnar sum vit skulu framleiða tær mugu framleiðast við so lítlari orku sum yvirhøvur gjørligt tí minni orku vit brúka minni belasta við ta globala milliøið

ein orsøk til at vit í dag forbannna plast er faktiskt at tað eri so bíligt og orsøkin til at plast er so bíligt og í og at vit tí kanska í stóran mun bara kasta tað tveita tað og ikki aka taka okkum av tí ordiliga soleiðis sum hon burdi er nemiliga at tað er so bíligt at framleiða tí í samanbori við onnur materialur krevur tað nógv minni orku at framleiða til vøru enn so øgiliga nógv onnur materialur so eg veit ikki um fái tingfólk at at vera við við upp á ein tala í dag líkasum leypaella hadi eg haldi allarmesta av einari tali sum eg havði hoyrt í dag og tað er tingmaðurin erling eidesgaard sum var uppi her og helt hana mær dámdi serliga væl tá ið hann segði at hann var allir grønir sum hann var at at hann sum persónuri var totalt grønur eg haldi at eg sum fólkafloksmaður má siga at eg var inurviðo í næstan øllum sum hann segði eg haldi kanska øllum so so tað er gleðiligt at at hann sigur seg vera so grønan

eg taki undir við at vit halda fram við eini ópindorskipan haldi tað er fornuftigt at vit brúka tær resursurnar sum vit eiga í okkara landi til gagn fyri okkara land fyri okkara fólk takk fyri harrafr
jø takk yri jálskolin so er tað
viðmerkingar tað eru annika boðið sum gjørt væl ja takk fyri ja eg bleiv fangað av hasum ar eksperimentunum hjá árna skóli og nú nevndi hann serliga tað er viðvíkjandi plastikki nú er árna skóli verið fiskimálaráðhari og eg skilji at hann er kanska heimabeindi tá ið tað kemur til til plastikk men plastikk er eisini ein avbjóðing í høvundum hjá okkum eg meini at tað er ein kanning sum sigur at tað er hundrað og hálvtrýss milliónir tons av plastikki í høvunum og mann estimerar tað at um eini hálvtrýss ár er tað meira plastikk í høvunum enn tað er tilfeingið hvat heldur átnið
skálum um tað
jtakkger so væl spurningin ja plast eigur líkasum vit handfara alt møguligt annað tilfar at at vit eiga at taka varið upp á tað á ein ein fornuftigan ein skilagóðan hátt tað eigar vit eisini at gera við plast og at koyra plast út í havið er skeivt eg kenni eisini til hasi tølini sum annika nevnir annika olsen men men tað er øgiliga stórur ivi um hasi tølini eg havi snakkað við onkrar av teimum skiparunum sum sigla við teimum bátunum sum trola eftir plasti niðri í stillahavinum og har væntar mann ella har heldur mann tað vera ein góðan dag vist mann aftaná fýraogtjúgu tímar hevur fingið trý tons av plasti inn á dekkið so at konsirtratiónin í høvunum er øgiliga stór tað er nakað sum man í øllum førum ikki enn hevur verifiserað men vit síggja at summarstaðnir koma stórar nøgdir út í

s e mee so væja takk fyri nú nevnir ódnir skoli at nú sigur hann veyð eru grønur eg eg hopi ikki hann meina við at tað er ta tað eru tann grøni urin men eg meinti við umhvørvisliga grønur sjálvandi plastikk í mínari ur er heilt fantastiskt av enn skuld sigmæ plastikk fantastisk tað er at materialu sum er heilt ótrúliga gott og tað kann brúkast til ótrúliga nógv ting og okur hava stóra gleði av tí í øllum sum okur hava í ísamfelagnum í dag tað er bara komið í ringt orð og tað er orsakað av at tað endar úti í náttúruni og tað er eg haldi tað eru tvey forskelligi problem sum mann blanda saman um mat syrgja fyri at er ikki endaður úti í náttúruni og við tí visti ikki ger tað so er tað bara fantastiskt
takk fyri
jtakk fyri erling eidsgaard eg eri púra samdur plastikk er fantastiskt vistta er nakað sum er sum imponera meg so er tað plastikt tað eri plastverin er øgiliga stór fyri nøkrum árum síðan var eg einum skeiði og so hevði eg hug at reypa eitt sindur fyri hesunm skeiðshaldaranum sum segði at eg havi einum databasa at velja materialur út frá og eg havi sjeyogfýrs túsund ymisk materialur sum eg kann velja millum so hugdi han upá meg so sæð hann tú er ein gamlan dadabasa tí eg havi ein dadabasa sum hevur meir enn hundrað túsund ymisk materialur sum eg kann velja ímillum og tað er veruleikin tá mann tosar um polirmeraðar í dag vit hava hundrað túsund ymisk aktiv dátabløð sum eru til eg veit gott at tað er ikki eri typuraplast men tað eru smáar variatiónir tað eru nakrar høvuðstypur kanska nakrar hundrað mann kanska kann koma upp í túsund tal men men tað er ikki hundrað túsund men veruleikin er t tað eru hundrað túsund ymisk aktiv dátabløð í dag
í hasari vegin ja takk so varð eingin viðmerkjaður afturat næsta røða verður hendur goldur
eg í sindu vainskitil at koma aftaná ein røðara úr oljuflokkinum tí at mann kann skjótt koma hann kann skjótt koma úti á at glættu ikki tá ið tað kemur til í mun til nomomala hugsan øh nú var eg rørandi eini ið anniku olsen við við hasum viðmerkingin hevði um tað at hvussu nógv koyrir mann úti í havið av plastikki tð ar sum okur koyra út sjóðafylgi tað er su máttaríið men eg eg havi sett n ein norðmennur hevði gjørt ivir a seg ja mann kannaði hvussu fólk bóru ikki at að so har sum eingin innsamling er av av skrelli og tey koyrdu stoyttu út um hurðina sum tað so spakuliga datt niður enn á sum rennur har byggja tey tætt við enn á fyri at sleppa av við við skrelli sum so upp á tað nærmasta máta og tað hevði so útverklað seg til at tær hevði heilar oyggjar av plastikk fløskum oyggjar sum hevði hevði arbeitt seg rikið saman og brøv størri og størri enn størri og tað endaði við at mann kundi nærmast seta búgvu á eini oyggj sum bara var av tómu plastikkfløsku so er normur varð útlátið av fløsku av plastikki heilt heilt kolusalt og tað eri sjálvfylgjarlit ta mann lokkar tey fátætu fólkini at tey hava ongan annan møguleika altso nú havi eg livað sirka helvtina av lívinum áðrenn beriposin kom eg minnist einki til at nakar løgið hungur í føroyum upp á grund av tí at tey ikki hevði beriposar tað hevði eg eina tasku ella onkur hevði net ella eitt annað men so fann onkur genialur heiriligur upp á at nú skuldi mann skifta taskuna og berinetið út við ein beriposa og síðan hevur hað verið ein resomiligur plága kann bera fínur at hava til at koyra skrellia víð onkuntíð tikist teg

eg haldi at og hevði yvirlivað tað onkursvegna onkursvegna men beriposarnerblivir eitt kolosaltprobrem rundan um okum allastani og tað er serliga nú er tað tað at mann skal brúka olju til alt til alt hett her og er hava fólk harmað seg um tey fátæku londuni at tey hava for lítið avtað er bara tey sum framleiða olju nú havi eg verið í ein av teimum fátækulondunum eitt ár og tað sum hendir har er tað at tað vita øll tikiði tað tay fyr at halda talið um at tey sum búgva har fáa ongar pengar av tí oljuni sum verður pumpað upp í teimum londunum sum hesi fátæku fólkini búgva í lat s súkku taka eitt land sum nigeria til dømis sum eru hálvan hundrað milliónir har á leið so verður ein kolosaloljapumpu upp í nigeria og tann vanligi aferikanari nigereanari hann fer ikki seftir tvey oyra burturúr oljuni hállendarar fara avstað við tí heila flytað tað til hállands skell til dømis og aðrir fara avstað við øllum pengunum vssum mann segði til dømis at tíggju prosent avklá eftir sum bleiv pumpa upp í nigeria ikki fór til hállands bara bara tíggju prosent so hevði nirigrianari verið at nakar av ríkasti menniskjum í verð so nógvur kolesalar olja verður pumpa upp úr einum landi sum nigeria og tey fáa ikki so mikið tey fáa undir negluni av tað verður alt ráðnað upp til europa sum so øgiliga nógv annað úr afrika verður ráðnað av fyritøkum í europa farastað við tí heila og so so siga tey har niðuri jamen tað er europa o himmirøkið er á jørð oku vinja sleppa upp í europa at byggja at búgva tí har er himmiríkið á jørð og har koma pengarnar frá til alla ta olju sum sum tey pumpu úr teimum londunum tað er nokk so spesielt at mann ikki ja tað er heims er so menniskjan er so veik at mann fer ongantíð soppað fyri at flyta pengar frá teimum fátæku til tey eru ríkar so tey ríkar at bleiva uppafturríkari og eg havi verið ein av øgiliga høgrður mótstandarum móti til dømisa mann fær úti upp upp í arktisk her upp upp í eysturgrunlandi og salbard og longri eystur fer upp at pumpa olju tíð hevur verið ein øgilig intressa fyri at at sleppa framat at pumpa olju har hendur ein oljukatastrofa har hon verður næstan ikki til at yvirvinna hon ver næstan ikki liðug vinna tí tað er næstan hopleyst at stopprin at vistimann oljur lekir til dømis hendur eborðipallur kemur í í neyði uppi uppi í heruppi so so so soppast tað næstan ikki aftur tað er tað sama her næstan fyri okum er okur liggja eini serdeiligs útsettum plássi við eini seks sjey átt hundrað favnin um meira enn taav dýpið sum hjá oljupallarnum skulu standa á hendur ein katastrofa við oljuni her leiðini hjá okkum so kunnu oku ikki róðkorkur fyri at at tann tann tann fiskurin verður fiskaður heimsins reinasta vatnið
verður framhaldandi gjørdi tað so mánn má hugsa at ferðaðistnar áðrenn mann mann mann fekr ikki báðir heimsins reinasta fisk og pumpa olju upp í í í í í í øgiliga stórum stíligtakk fyri ja ja tann næsta røða verður spyrjarin elsbetmer
takk fyri harra formaður nei orsaka forkvinna øeg haldi at hetta er verðið sera áhugavert at hoyrt løgtingsfólkini í dag tí eg komu nógvir vinklar eru komnir fram men tað sum eg siti við er at tey flestu halda at tað er rætt at tað er møguleikin sum verður borað í føroyskum øki eftir olju sjálvandi taðonkrar kritiskar røddir hava verið men sjálv haldi eg at mann kann ikki siga mann sigur at mann ntnm ella ttað má vera soleiðisnar at tað eru pláss fyri grønari orku og at tað eisini er pláss fyri olju at vit brúka ju við fara at brúka olju langt langt langt langt inn í framtíðina fleiri fleiri ár tíggjundi inn í framtíðina og eg haldi sjálv at sum eg havi nevnt at vit kunnu ikki bara hugsa um okkum sjálvum sjálvandi skulu vit tað men eg haldi tað er rætt at vit hugsa altjóða eisini soleiðisnar at vit eru viðspælarar og ikki líkasum vit skulu ikki røra okkara egnu øki men beint hini menna marki tað ger ikki petti tær kunnu vit gott keypa olju ella aðrastaðnis eystanfyri ella hvar tað skal vera so

til dømis kann eg nevna at har er ongantíð verið nakað flokssmál sum eg havi skilt at at oljuleiting í føroyum men tey flestu ella sum eg havi skilt hav øll altíð hildi at tað er í ordan at vit fara at leita eftir olju men sjálvandi í dag hava onkrar kritiska røddir verið rætt skal vera rætt og tí hevði eg eg hevði hvørfalt verið glað fyri viss i landsstýrismaðurin púrasta greitt sigur ja eg haldi at vit skulu leita eftir olju um høvið býs vistta er soleiðisna at vit fáa at tað tað eru feløg sum vilja borða eftir olju í føroyum og jarðir sigr gott fyri tí nei orsaka jarðir jarðfeingið sig gott fyri tí so so fer tummilin upp og hann hyggur nikkanti tí tað skal hann vis ið tey skulu fáa loyvi til

eg pjøvist ikki at endurtaka nakað sum so sum verið í dag millum annað hevur tað ofta verið frammi at næstan øll grønorku eg pasera upp á úrtrótt evni ella materiali sum er vunnin úr oljuni og sovíðari men tað sum eg hugsi um tað er hvat kunnu vit gera hvat kunnu vit gera fyri at vera meira adraktiv at oljufeløg koma hendan vegi njavneiten myller nevndi í sjónvarpinum at partafelagsskatturin er níggju prosent hægri enn hjá føroyskum partafeløgum hjá oljufeløgnum ikki serliga atraktivt og so so er tað eisini soleiðisnar at tá íløgan vist vit siga tá oljufelagið kemur her og tað innvestera og sjófylgi nógvar pengar og tá ið íløgan er goldið tá kemur meira skattur aftur tað vil siga at við skatti og og partafelagsskatti tilsamans so er tað snakka vit um seksoghálvstrýss prosent ikki serliga atraktivt haldi eg so eg haldi her er nakað sum vit eiga at fari at hyggja uppá og kanska maðurnsvaraði mær upp á at ella kundi svara upp á um hann vil gera eitt sindur fyri at vit verða meira adraktiv at oljufeløg koma hendan vegin at borða

øhinntil víðari so í føroyskum øki er tað borðað níggju grunnar og tað er sera lítið hinumegin vestan fyri sketland er tað borðað fleiri í fleiri hundrað hundrað grunnum so eg vænti at vis i mann ordiliga fer í gongd við at borð eftir olju her í føroyum so fer tað at lukkast og eg haldi veruliga at vit hava brúk fyri einum beini afturat og ikki bara standa og hyggja og siga tað at vit skulu vera neinei ni nei vit skulu verða grøn samstundis sum var noydd til at keypa olju aðrastan ferá nei tú lat okkum vera sjálvforsýnandi ikki nokk í tí tí tað er so lítið av olju forholdssís vit skulu hugsa altjóða lat okkum vera ja um at hugsa meira broytt og verða altjóða soleiðisnar at vit verða viðspælar eisini til at hjálpa europa úr hesari orkuneyðini ella at tað til dømis týskland noydlig at fara at leita eftir brúnum koli sum er tað mær vitandi ta skitnasta kolu sum er til nei lat okkum nú vera fornuftig og gera hvat
kunnu fyri at fáa tað triðja beinið og vera viðspælaðar altjóða takk
yri ein viðmerking frá hendiciold gersvæl ja ta minni meg á rfrú forkvinna at tei tað begintu at borð eftir olju í sketlandi oku vóru oftani inni í læyrvik so vóru hesi gomli eldra mennininiður á kairy og teir segði at tað var ein broyting í í leyrvík í sketlandi tað var tað at úthurslikið varð ikki brúktur áðrenn oljan varð funnin aftaná olja varð funnin tá hevði hvørt hús lykil í úthurðini og stongdi hvørja nátt tað var ein av fyrimununum tær hevði fingið við at fáa oljuna men tað tað sum eg hugsaði at spyrja um tað tað er kvat elspetsmet setes heldur um til dømis tað at nøkur hundrað fólk drokna um árið í miðaaginum sum fløkta frá einum oljuframleiðandi landi hví fløkta hesi túsund vísa fógið frá einum oframleiðandi landi og til eitt ikki oljuframleiðandi land hvat er galið tá ið ið tey fløkta frá oljuni te tað tey flestu frøkta av hungri hví fløkta tey eini stórari

elspett mersetis gunlestóttur ger sovælja takk fyri eg vænti ikki tí nakar sum heldur at eg at eg vænti øll syrgja um slíkar hendingar men tað eru nokk ikki oljan tey flukta undan men tað er neyðin tey rýma undan og sum onkur verða inni á har her ja hvat hvar fara teir har sum vit ikki protessera í olju men vit hava nógva olju altso álvara tos skulu vit ikki eisini vera viðspælari eg hugsi hendrik old partamaðurinikki aladam eg minnist væl henda dagin stóra stóra stóra dagin tá ið teir undirskrivaði hann og pollanirup tað var heilt fanaskist hvat skal undirgrundana til og slet ikki brúka hana tað er sófylgiligt tí at vit skulu eisini borða eftir olju eisini borað eftir olju og nógv hava tiltoskað sær oljuna ella ja eg vet ikki ki mam næstan hevur gjørt handil omana onkuntíð men lat okkum nú finna hana lat okkum ú finna hesa oljuna koma í gongd harra frú forkvinna til høgna
nýta landsstýrismann takk fyri síðan fara vit undir seinasta umfar tað er landsstýrismaðurin høgni heita sum fær orðið at svara
forkvina hetta bleiv eitt eitteitt langt trýtt orðaskifti og tað er kanska ikki at at undrast á tá ið vit viðgera hata týdningarmikimál sum hettar og tað skifti sum er hent í bara tey síðstu tjúgu árini síðan it fyrstu ferð bjóðaðu øoljuleitingar umfør út og eg fái ikki viðmerkt øll tey góðu innleggiri um at vera otað hava verið nógv góð og tmjinsemjirnar eru ikki allastaðni men men men tað kemur nógv tað kemur nógv fram tí fari eg bara at staðfesta at eisini í mun til mítt fyrra svar at í mun til alt sum hevur við kolvetni og kolvetnislóggávu á føroyska havbótninum ella í í føroyskum sjóvesinum men heldur brúka tað eg aldi eiind skeivt at brúka hasar landgrunnin altíð tíheta er meira enn tað øh har fingu vit gjørt eina øgiliga góða kolvetnislóggávu oeg fari at mæla timmfari til triðlnvesmann og gloymt tað at púra at lesa ta lóggávuna síðani síðani er gjørda nakrar broytingar í henni tann broytingin sum gevur møguleika fyri óbindor hon bleiv hon bleiv lagd fram í tvey túsund og tíggju av jóhandal hon bleiv samtykt tá við teimum treytunum sum eru ogsíðani gjørdist smávegis broytingar ogvit hava havt hesi olju

stendur í lógini kann geva eitt loyvi sum kemur inn eftir ópindor tað skal verða givið í mun til tey økini sum hava verið boðin út og veruliga ein sovorðan umsókn tikin til viðgerðar so skal so skal landsstýrið lýsa ta so at øll onnur innan fr hálvfems dagar eisini kunni bjóða seg fram so í móti mín fyrra svar til elsebet mersetes gunnesdøtir so er tað kanska eitt sindur meira líkt eni íbrúðingarumfari enn eg segði í fyrsta umfari tað vil siga kemur ein umsókn inn so skal landsstýrið alment ella jarðfeingið almentlýsi út at heva en umsókt komin og onnur kunnu bjóða og gev um hasa loyvi so er framvegis tarka tær reglurnar galdandi sum hava verið í standardsloyvinum sum eisini er øgiliga væl gjørd við tingfólk fyr at lesa tey at tað er loyvir til til til leiting og framleiðslu annars hevur lógin eisini ásetingar um forkanningar sum bara eru forkanningar sum onnur kunnu søkja um sum ikki geva loyvi til leiting ella til til framleiðslua bara fyri at sláa tað fast og so ver tað spurt an hvat heldur landsstýrismaðurin sjálvur o so víðari nú skal eg royna svara tað uttaná uttan at blíva ovógvusligur men lat meg sláa fast at eitt sum eg haldi her veri í størsti trupulleikin í føroysku politikki í mong ár tað er at vit hava lóggávu sum ofta nevnir at landsstýrismaðurin stendur á enn tá burdi staði í landsstýrisfólki ella lansmaun lanstýriskvinnuna kann gera hað a tað tað merkir ikki tá stenda landstýrismaðurin í ollógagávuni so er tað ikki høgni hoydal tað merkir at ti tann ovasti fyrisikarliga leiðarin við allari sínari fyrisiting sambært fyrisitikararlóg sum skulu viðgera alla borgara í rættartrygd tað merkir ikki at tær høvduð høgni hoydal sum bara tekur sa avgerðina tað vil siga kemur ann umsókn inn sover hon viðgjørt eftir lógini og vit hava longu sagt tá tað er ópindor so skuldu tað øliga góðar grundgevingar fyri at nokta

í mun til opindorsskipanina við tí fakligaheit sum er í jarðfeingið so framvegis tað erikki bara ná sum sum tað er blivið í fiskivinnuni at landstýri barn heldur nú gevi eg tær ið og tú fórt ikki lat okkum sláa tað fast tað er blivin tað er hendan privatisering av tí sum eitur landsstýrissessur tað ljóar næstasum sólkongurin segði staturin tað er eg tað senda sitatið tað má ikki henda og hvat ið eg meini persónligt eg havi at hugsað nógv um hetta her tað er tað er ikki intersamt í hesum førinum eg haldi meglum tað sum eg havi meldað út her sum er útmendingin frá landsstýrinum reglurnar eru tær sum løgtingið og samtykt og higartil tað verður so at tá ið leitingarumfør eru so má i tryggja sær at løgtingið skuldi samtykkja tey tað minnist henirikold til dømis meðan við hesari ópindorsskipani er tað bliv eit sindur meira vald lagt yvir til landsstýrið í mun til tær gomlu tar skuldu løgtingið hvørja ferð útbjóðingar umfari varð samtykki útbjóðingar umfarið tað er so ikki galdandi her men tað er so reglurnar men tað merkir altso tað at alt hetta hev verður altso mann skal ikki fáa ivað um um um fakligheitina og sakligheitina hjá einum landstýri sum situr og umsitur hatta kemur ein umsókk so verður hon sjávandi viðgjørd eftir teimum lóggávunum sum eru og so so er tað alvorligt so s so skal tað ølia góðar grunngevngar til at nokta nokta fyri tí so er tað sligið fæst so tað síðst eg skal eg hena tvóru nakrar viðmerkingar onkur fór at tosa um kjarnaorku og annað har havi eg ella har v haldi eg kann tosa fyri lands vit hava ta støðu nei kjarnaorku er ikki ein møguleiki eisini tí tað er helr ikki in varandi orkukelda altso aftur har er nakað annað land í heiminum so vælsiginað við varandi náttúrugivnum keldum sum vit eiga at kunna at vinna orku burturúr sum allir heimirin skíggjaræftir so er tað føroyar tí halda ikki vistut fara a blíva við at hugsa um keldu um um um um orkukeldur sum ikki eru varandi ja vit hava opindorsskipan taka hetta tað tendrar skifti men vit mugu brúka orkuna upp á at siga hvussu fáa vit mest burtur úr okkara varandi orkukeldum tær endurnýggjandi orkukelduna kjarnaorka er ikki tað umframt trygdarspurningin s sum jensarana s ræt spurdi um tí eri tí tí eri ela skeptiskurivin fyri tí tí tatá tað var fáar tjóðir sum fara at seta seta eina orkukeldu upp sum kann gera av ella tjóðin í einum um nakað keðiligt skuldi hent so so bara fyri at svara tí eg fái at svarað á øllum øðrum men hatta er støðan tað er ikki landsstýrismaðurin tá stendur í eini lóg sum eftir sínum høvdu bara at gera okkurt alt hetta verður gjørt sambært teirri einastandandi góðu lóggávu sum vit hava samtykt í haldi tað tað var eitt væláverk sum varð gjørt frammanundan mann gjørdi tað fyrsta útbúðingarumfarið oo so títt og knapl undirkrundin var yvirtikin so gjørdi mann eitt lógarverk sum í hesum førinum kundi verið fyrimynd fyri so nógv annað sum er gjørt tá vit umsita tilfeingið tað skal eg endaviða siga
takk fyri ja tað eru fleiri viðmerkingar
btan fyrsta fráelga abramsen gersovæfrú forkvina nú r nú var eg ein av teimum sum settu landsstýrismann o ein persónligan spurning og tað er iki tí at eg ikki veit tað at hann ikki skal lurta eftir at hann skal lurta eftir fakligu ráðgevingini men tað hevur so misst tann almennan áhuga at vita um nú onkur søkir óbindorsskipan er tað so sannsýniligt at tey fáa játtandi svar og og hin spurningurin t er um landstýrismaðurin sjálvur vónar at olja verður funnin í vakstraverdum nøgdum og tað tað er ikki tí at eg meini tað at tað er at hannikiskal lurta eftir nakra ráðgeving men men eg gangi út frá tann sum bæði sum landsstýrismaður og sum floksformaður
hevur havt eina meining um tað takk fyri
øgnihoydal gersovæja frúr forkina hetta var ikki ein atfinning til helga abramsen tá eg segði tað her um hann spyr um persónligar meiningar tað bleiv sagt í nógvum ymsum samanhangur kanska serliga spyrjarin eg meinti við øh og tað er ein tann fyrri tann fyrri spurnigin haldi eg er er er eg rættur at svara ja tað er ógvuliga sannlíkt tað kemur tú við einari umsókn tá vit hava thetta er lógumgáva sum er galdandi og og og jarðfeingi ger framvegis sítt marknaðarføroyskt arbeiði so so er tað sannlíkt ið s umsóknir uppfylla at teir treytirnar annars hava í lóggávuni at sum verið játtað hvat skuldu annars fyri tann sakliga grundgevingin vistimann ikki knappliga meldar nakað heilt nýtt nú so skuld tað vera meldað greitt út ha og tað hevur landstýri ikki meld út so o og tá eg meini við tað persónliga ja eg havi eg havi gjørt mína hugsanir um at her eisini tað verið øgiliga nógv orðaskifti um tað eisini mínum egna flokki men tá ið eg nú havi fingið frá løgtinginum ella umvegis løgmann frá løgtinginum standa svartir fyri løgtinginum um oljupolitikk ella kollveltspolitikk og alt tað sum hartil hoyrir so er tað ikki mína persónligu hugsan so standi eg við tað sum sum sum er útmældis hjá landsstýrinum og sum eg haldi hevur eina undirtøku í løgtinginum og tað er tað eg haldi meg til eg fari ikki yvir tað sum eg haldi eisini evirá ver eintendensur atan ann sigur ja men eg kundi eg væl at hugsað mær men hini vilja ikki skal eg ba taka russlands politikkin sum eit sum eitt dømi tað er ein skandala hvør vit siga um russland har ein landsstýrismaður sigur eitt eit annars vir ett annað vit mugu hava ein uttanvirkispolitikk og standa við tí sum hevur undirtøku í løgtinginum so kann eg ikki ja jamen g egeg ætlaði mær til urtravarsinór at gera tað men hini vildu ikki also taðoyðileggur okkara umgdømi og eisini í oljuhøpi visu vit koma bara við ymskum meldingum at man heldur ter upp til ein einstakan persón
hon er ein landsstýri sum avgera tær teir
jenis arana ger sovæltakk fyri greitt svar um um kjarnaorku sjálvandi okur hava ongar ongar orsøkir til at fara tann vegin í føroyum slett ikki okur eru so vælsignað í øðrum økjum meni kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin sum jú skal representera politikkin hjá landsstýrinum sjálvandi erskja sínum egna flokki hannfoksformaður hvønn politikkhevur tjóðveldi hesum økinum tað er kanska tað vil hann kanska ikki svara uppá men hvønn politikk hevur hvønn politikk hevur samgongan í hesum økinum tí okur hava hoyrt øgiliga nógvar meiningar her í dag báði frá tjóðveldsfólki ymiskar og frá
samgongufólki
gnihoydal gersovælj e eg vil fer at endurtaka tað sum jensarana spyr hum altso politikkurin hjá landstýri sum eg sigi í svarinum tað er at vit skulu brúka alla okkara politisku orku í samstarvi við allar okkara okkara fyritøku leikarar í almenningin í føroyum til at leggja um til varandi orku tað er nummar eitt nummar tvey vit hava ikki ætlan um at gera eitt nýtt oljuoljuútbjóðingar umfar sum verður gjørt í fimm førum men vit halda fast við ópindorskipan ta siga vit útihýsa ikki hesum møguleikanum jarðfeingis gera tatð ávísa arbeiði móti upp eina ráðstevnu so sigi eg hvørjar reglur vit hava eisini fyri fyri feløg at skula søkja á føroyskum øki hog tað verður boðskapur men men eg segði eisini mínum fyrsta innleggi altso eg haldi orðaskifti her er fínt og frálígt hevur nógvar fasettir men tað harmar meg at vit brúka so nógva orku upp á í dag tosa bara um kolvetni altso um ikki r varandi altso um fosilbrennievnir odnu skoli hevur rætt íg tí at olja verðu eisini brúkt til annað heldur inn at vit brúka alla orkuna upá at tosa burtur av um tar grønu orkuna tað er har eri alto heta en spurningur um proportionalitet ella hvat brúka vit orkuna uppá og har eru orkan hjá lanstýrinum løgd fult og heilt á ta grøna orkuna heta er ein skipan sum er galdandi sum vit ikki fara at steðga og halda okkum til tær reglur og lógir og og og atlit sum eru men
tað vónið er eitt nóg greitt svar til til jens arana og umframt tað fara vit ikki eft kjarnaorkuni so greitt kann eg siga
yrijørguniclasen gersovælja frú forkvinna hetta sum høgni hoydal nú er høgni hoydal øgiliga kendur fyri líkasum at renna undan ábyrgd men at hann sigur tað so beinleiðis at tá tað stendur landsstýrismaðurin í vinnumáli tá er tað ikki høgni hoydal og har skal einki mál ein gong ígjøgnum høvdið hjá høgni hoydal altso maðurin er landsstýrismaður og tá hann sigur her í tinginum ta hevur ongan týdning at tað hann meinar altso ovasti myndugleikin á økinum er høgni hoydal men so sigur hann hann skuldi eg ikki viðgera tað men tað skal tann hægsti jamen hvør er hægst eg tiki landsstýrismaðurin og høgni hoydal var tann seinast eg visti so so so hetta her er so ein landsstýrismaður tekur avgerðir ov tekur ábyrgd men men tað góða við hesum høvdinum hjá høgni hoydal sum hann opimbarta atar at taka av tá hann skal viðgera tað tað er at at eru umsóknin í ordan so tekur hann
eg haldi eg fara t biðja tingfólk um at vera eitt lítið sindur virðilig tá ið tey umrøða hvønn annan
høgni hoydal ger sovæl frú forkvina takk fyri høvi høvi til tkkgjøgnum gjøgnum forkvinnuna til jøgunnesi fyrihøvi fyrihøvi at at royna at gera tað greiðari um tað hevi misskilt tað sum eg havði sagt nei tað sum eg sigi tað er tað at tað er hent í alt ov langa tíð at tað at mann heldur at man hvur verður valt til landsstýrisfólk merkir tað at so er tað bara mín hugsan sum er avgerandi tað byggir alt á lógir og reglur ikki minst fyritikingara lóg at øll verða viðgjørd líka eg nevndi dømi taðkann eg gott siga ikki yri at prookera men tað kanni fiskivinnulóggávuna har alt ov stórar heimildir hava liðið hjá landstýrsfólkum at siga men vit geva úti eftir hasum har uttan nakra sakuligheit eg sigi landstýrisfólkið er ikki persónur í landsstýrið tá er tað landsstýrisembatið og tað sum tað sum tað sum skyldan er hjáum landsstýrisfólki tað er at vera ovasti fyrisikar leiðari og politiski leiðari sjálvandi fyri tað økið tey umsita tá i vit gera nýggjan politikk tá er tað við sum ligra út í kortini men tá tað er galdandi lóggáva tað erokkara fremsta uppgáva at halda galdandi lóggávu so hon er trygg rættartrygd móti øllum sum søkja tað er tað eg meini við vsta vista eittsindur greiðari fyri jøgnuniklasen tá skal tað ikki vera bara ein tilvild at nóvisti jørgun situr jøgn niklasen situr í dag ella høgni hoydal situr í morgin so skifti tann politikkur hann má byggja á tær samtyktu lógirnar og
reglurnar sum løgtingiðhevur sett vniar
síðan er ta stefan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvinna høgni hoydal fær tað at ljóða sum at at vit fáa hesa orkuna fyri einki tí verandi orkuna sigar vit hava yvirflóð ella ríkiligt av varandi orku men men vi fáa hana altso ikki fyri einki e haldi hanska ansa eftir við t við at tekna eitnsórglansbíla av varandi orku tí at vit skuldu seta vindmyllur upp sólpanelir og fleiri áir liggja turrar tí at mann mann tekur vatnið til at framleiða orkuvið og og vit hava kirkju altso vindmyllur kirkjugarðar altso har har har gamlar vindmyllur hópast upp ymsastaðni runt um heiminum og oikki ikki minst meðan hetta altso meðan vindmillurnar mala so eru tað eisini skemmandi fyri náttúruna og og djóralív og annað so tað er ikki soleiðis at vit fáa hesa varandi orkuna fyri einki tað vit gera eisini stór inntriv inn í náttúruna og og tað hevur eisini eina dálkandi effekt og ikki minst tað koma inn á
aríur og annað
høgni hoydal ger sovælfrú forkvina um eg havi sagt at vit fáa tað fyri teinki so taki tey orðini í meg aftur eg haldi ikki segði tað og og so slett ikki í svarinum tað skrivliga svarin sum liggur við eisini hetta krevur øgiligar íløgur tað passar og fleiri hava víst á at hevði mann so kunnað brúkt nakað av teimum inntøkuni sum nú koma av tær framvegis tí teir teir teirri teir dálkandi fosilu orkuskeldunum til el lagt um grønar orku jam tað tað taki eg undir við ha men tá eg sigi hetta við varandi orkukeldum tá er tað tí at eg eri so sannførdur um at tað er einki tað er fálond í heiminum hvussu so er um nakað sum er so vælsignað við varandi náttúrukeldum sum føroyar eru har vit liggja í øllum heimsins vindum í øllum heimsins meldrum í øllum heimsins ódnum við tí sjóvarfaltligu og tí streymi vit hava kring oyggjarnar tað er tað eg haldi vit skuldu vit skuldu vit skulu brúka orkuna uppá og eg eg trúgvi upp á tað at vit kunnu vit kunnu væl bløvda grønasta landið í heiminum seta taðokkum tað fyri tað var ikki tað var ksegi ókeypis tað tað tað vilsu eghvi sagt tað so má so m eg staðiliga taka tað aftur tí tað eg slett ikki tað eg sigi eg sigi bara tað eydnast okkum tað at brúka mánan og sólina og og og og vindunu og regni til orkuskeldur jamn tá er so øgilig vunnið fyri tað sum allir heimirin skíggjareftir tí óansær hvusuhetta orðaskiftið fellir at tað eru altso also avbrenningin av fosilum brennievnum sum er størsta orsøkin til ta veðurlagskreppuna sum vit eru í og g veitikum vit eru samdur um tað í øllum tingunum men tað eri eg sannførdur um at tað er størsta avbjóðing heimurin hevur í dag at vit eru fer við at leggja klótuna av ovurnýtslu og so vena a finna bara eina keldu sum kann bara gera tit halda fram sum einki var hent tað ber ikki til vit mugu leggja okkara hugsan á
um at endurnýta og ikki blaka burtur og so víðari takk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum forkvinnan setir næsta fund at verða týsdagin sjónda mars tjúgu trýogtjúgu klokkan ellivu við hesi skrá punkt eitt á skránni sjóynda sjenda mars verður denesholm landsstýrismaður fer at leggja fram frágreiðing sambært grein einoghálvtrýss stykki fýra í tingskipanini um fyrisiting av sjálfeingi punkt tvey á skránni triðja viðgerð av tingmáli trýogfjøruti uppskot til løgtslóg um broyting í ymisku lógini í samband við umskipan av føroya kæristovni síðan verður triðja viðgerð av tingmáli fýraogfjøruti uppskot til løgtinslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum og tílikum í sambandi við dagføroyingar konkurslógini fyri føroyar punkt fýra verður viðgerð triðja viðgerð av tingmáli fimmogfjøruti uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar andorning av om ikrafttretivu forferuna a deli av lóg om endring av konkurslógin og forskelju andralogi hatta var so triðju viðgerð fimtan punkt á skránni í sjóynda mars verður fyrsta viðgerð av tingmáli nummar seksogfjøruti sum er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferurin av viðse endringareg lóg om millum til við oppahltil atse til persónur dar er fordrevið frá ukraini parantes endring av tispung forferðins landsstýris ovurtaks av ansvar og endring arskeringstatið fór utreisi av ukraini met vet metilsi av oppbóltssilats og til hendan tingfundin tann sjeynda mars er so eisini framløguskrá og tá kunnu tingfólk vænta at rættiliga nógv mál verða framløgd orsøkin til at eingin tingfundur er í komandi viku er jú at freistin fyri at lata uppskot inn er áttaogtjúgunda februar og umsitingin fer so at brúka næstu viku til lógareftirkanning av teimum málunum so tingfólk kunnu rokna við at í viku tíggju ellivu tólv og trettan sum eru vikunar fram til páskir tá verða nógvir tingfundir og tað eru serliga nógvar fyrstu viðgerðir sum skulu avgreiðast fyri páskir tingfundur er lokin